fundur settur og vit fara til dagsskránna í dag níggjunda desembur og fyrstu skránni eru ófráboðaðir fyrispurningar og vit gera sum vit plaga at gera at tann størsti flokkurin fær
fari tann fyrsta spurningin og og so vit segðu at fólkaflokkurin ikki hevur nakran spurning so fara vit til javnaðarflokkin og tað verður heimdvík hálv sum fær spurningin ger so væl ára formaður nú er eitt eitt sindur klappligt at koma her men tað var soleiðis at eg hevði ein spurning seinastu men tá var landsstýrismaðurin ikki hetta sum hevur við hetta økið at gera og tí er farin at tænt longri og at seta ein spurning til løgmann sum samgongur leiðara ætla løgmaður sum samgongur leiðara at halda fram við tí ágangin móti sev sum okur hava upplivað tað seinasta árið okur hava upplivað nøkur so heilt speciell ting serliga her oman fyri havnina hvar mann setir upp vinnumillur lundur í langar mánaðir og eingin er móttakari áðrenn eg eri úr teimum eri eg úr teiman hvar vinningur verður brúktur til at útbyggja og tryggja veitingar um alt land um alt land okur hava tað kanska var nokk so heldugt med tann mátan at akkurát nú hava okur upplivað
tormar jút skal stanga harðar tað er eingin vanti kann bara koyra harðar
far frá nú havi okur altur at uppliva nú til dømis yvir norra tað er eitt sober dømi um hvussu mann ikki skal gera og har hava tær privatar veitarar av ymiskum sløgum úti eina økjunum tann sum hugdi eftir sjónvarpinum í fríggjakvøldi ein minuttur ókey tað var prísurin er farin upp á seks krónur kilovattin ætlar løgmaður t halda fram við teágangi ímóti cv sum hevur verið framtøgd tar síðstu tíðina takk fyriso fær løgmaður orðið gersu væltakk harra formaður tað hevur ongantíð verið nakar ágangur móti sv frá okkara síðu og lyvinum so er tað kostar tað ein fjórðing í framleidðskostnaðin og tann prísurin fer ikki upp tí tað er ein prísur sum er avtalaður hanne hann stikar eitt ella annað við onkrum inndekstali men hann fer ikki upp á hasar her knappliga seks krónurnar sum hnn saktar við norreg eg kenni ikki tar skipanina norra men har er tað nakað við at tað verður boðið út og keypt inn eftir tørvi og sovíðari og tí kann tað siggurt henda at okkurt kilovágtttími fer nakað dýrt tá tørvur er á streymið g hann ikki kann nøktast men sum eg havi fingið upplýst so kostar ein streykilovátt tími á sundi við olju svartari olju sotvey útláti og sovíðari kostar við einum dýrum oljuprísi nú er hann farinakrað niður aftur úti við eina krónu meðan tað bíligasta vindmella útboð ið haldi eg var heilt niðri á einogtjúgu oyrum ella vór tað tveyogtjúgu oyrum tað svara til at hann kostar bara ein fjórðing og so hoyri eg at argumentini heru jamen tað fær so nógv orka sum vekk eg vil so siga at hóast helvtin av orkuni hever vekk so er statvekk tann grøna orkan helvtinav so bílig sum taðn svart orka og tað haldi eg er eitt framstig um hann vildi ta ikki eg havi eisini havt fundir við borgarstjórarnir sum vara av seg ella kommunufelagið har formaðurin næstformaður við og teir hava so skipað seg soleiðis at teir frameftir í komunigatiónini sum verður við landsstýrismannin í orkumálum verður millum formannin í stýrinum fyri sev
og formansskapin í kommunufelagnum og tað vænti eg og vóni har kemur nakað gott burturúr ja takk fyri so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið og fyrst er tað aksel johannesenjur ja takk fyri
sjálvandi skulu vit fara undir at framleiða grøna orku og vindorku men tað má vera at gerast við skili tað er rætt at tað er bíligari og nógv bíligari at framleiða at hita bygningar og hús upp við grønari orku enn við svartari orku men tað er bara bíligari um mann gagnnýtir orkuna nú sær tað út til at vit skulu framleiða nógvar vindorku sum vit ikki las vera at móttaka tað skal orka fyri tess billis og tá er tað dýrari at framleiða við sær enn at brúka enn at ikki framleiða hana og tað er bara eins sum kann tala tær rokningina tað er vinnulívið í føroyum í húsarhaldinum í føroyum
pí er tað høgni hoydal ger so væl
ja hara formaður tað tað er ikk sn løgið at løgmaður bara samanbera við svørtu orkuna tan stóru spurningurn er væl um vit betala endi yvirprís fyri tar fyri ta orkna sum nú verður gjørd tað haldi eg týdningarmikið og so vil eg esin garn vita hann var stutt inni á tí hvat er tað sum gongur fyri seg í landsstýrinum viðvíkjandi hesum við at ein skilja netið og alt tað sum jú var frammi fyri eina tíð síðani hvar liggur tað málið og hvar og hvar hvat hvat ætlar mann at gera eg eri sannførd um henda enda samgongan ælar at ætlar at privatisera orkunýtsluna so a tað eisini verið bara ein inntøka hjá hjá fyritøkum heldur enn á grønt orkuskifti
bjørt samuelsen
takk fyri í øllum okkara grannalondum harmann hevði valt at privatisera streymframleiðsluna har streymurin blivin dýrari og ætlanin hjá sum var hjá hjáundanfarna orkumálaráðharra at at sev ikki skuldi sleppa at framleiða streym ella ikki bjóða upp á nýggj útboð up á upp á vindorku tað er heilt sikkurt nakað sum hevði gjørt at mann forðaði menninsgjina hesum økinum men tað er umráðandi at eisini segundirat sjálvandi er pláss við privatum framleiðarum tað skal bara at gera skipað men vit mugu standa saman um at verja sev sum tann stóra sterka aktørná hesum økinum tí tað er tann størsti leikarin á vøllinum so tí fari eg at heita á løgmann um at syrgja fyri at flokkarnir kunnu ganga saman um eina skilagóða loysn so vit kunnu seta ferð á og forrestina eisini økja avtøkuna av streyminum soleiðis at mann kann koyra nógv meira streym inn á netið enn mann kann í løtuni
strøm ger so væl
ja eg haldi at at mann treingist til at hoyra líkasum hvat er tað sum skal gera at tað grøna orkurskiftið fer at ganga skjótari tá ið mann fer at fremja sær ær ætlanir við sev og hvar liggur tað málið tí eg havi enn ikki hoyrt nakran sum hevur sagt annað enn løgmann og landsstýrismannin í orkumálum sum sigur at tað fer at ganga skjótari tá ið mann ger sær broytingarnar við sev tað er einki sum bendir á tað uttan tað sum stendur í samgonguskjalinum sum vit aftur og aftur hava hoyrt á landsstýrinum tá fyri
annus joensen takk fr famm mar við an
sum skilalagnum so er tað ein pumpuskipan í vestmanna sum er lykilini til at fáa eitt eitt eitt eina betri skipan so tað at framleiða streym sum manniki fær brúkt ella far til høldar tað gevur ikki nógva meining um mínari verð so eg haldi mann skal endurskoða tí ok royna at fáa ta punktskipanina og fáa hana so skjótt gongd sum møguligt ta útbyggingina so og vit fáa eitt grønari orkuskifti og okur kunnu brúka allan allan streymin sum framleiða takk fyri
ja so er tað spyrjarin aftur henni í gold var orðið gerføð
akk harra formaður takk fyri svarið øh so nógvar grøna orkur sum møguligt tað er væl sagtans skjótt tað blív einigur um nú sigur løgmaður tað at eg havi nakað móti privatu viðurskiftumimen tað er yvirhøvur ikki sað at daga seg um hetta er nakað sum føroyingar í hundrað ár at betalt tað stóra slagið var at leggja káplarnar niður í jørðina sum hyggja uppi sum slitnaði aðra hvørja løtu tá ið ið rstormur og iljvið var tað hevur mann klárað fantastiska gott nú tað er komið niður í jørðina ogpblivið eit sikkurt nú skulu allir haðrir hava fatur í tí tað er tað sum eg er ímóti flei bíligt ieitt eitt eitt verknd niður í botni í vági tað framleiði fyri fýra fimm oyru kilovagt tíman túð hevur teir gjørt í guld og himmal og vita hvussunógv ár fýra fimm oyruru kiloavst tíman og og og tað er eingin vinú snú sóður hvussu tað ganga yvi et gotthópp tí mann ikki hevur eynokk mann ikki hevur útgerð sum er í lagi tað var vekknítja tímar tað var vekknýtjan tímar og og og tær er ikki útgerð at starvta upp aftur tíl motorarner vurtur kaldur og og og gamlir og ringa ring í sandi og tað er eingin ivi um at nú avi eg eina ferð afturat tað tað er eingin ivi um at at mann at mann við hesin her felagnum n nú verða eitt íslands felag eitt og at at eg ávara ímóti at okur komu í ta støðu at okur fóra at keypa vind frá íslendarum nú er nú er
r uppi okur skulu keypa vindføroyskar vteirra íslendarar takk fyritakkfyri kanska tí rætta minna á tíðirnar í sambandi við ófráboðaar fyrispurningar tað er soleiðis at spyrjarin fyrst fær ein minutt so fær landsstýrismaðurin tveir minuttir og so fáa onnur ein minutt og so so runda bæði spyrjarar og svarar av við einum minutt í part so er tað løgmaður ger sovæl
ja takk harra formaður øja í nokk er et gott dømi at tað er ikki bara tað um tær almentprivat sum er avgerandi um tað fungerar ell ikki fungera tað skal vera regluverk sum gera tað fungerar og tað haldi eg vit hava í føroyum at tú og sev klára til ug og eg eri stoltur av sev tað hevur sína uppruna mínari heimbygd haldi eg sjálvur onkur vil sita tær í vági og so víðari og kortsíðani reistu vit enda eina standmynd av uppgávðsmanninum sum er ólavur á heyðin so alt gott um sev tað sum hetta snýr seg um vit standa fyri einari framtíð ar vit skuldu byggja okkara grøna orku út fyri milliardir hetta snýr seg um at spjaða riskuna nakað og lata kapping koma inn økið soleiðis at tú fært ein bíligast møguliga framleiðslukostnaðin tað er tað hetta snýr seg um hví hevur teir privatu vunnið í kapping við sev um vindbela úgboðið tað er væl tí teir verið bíligari tir hava funnið smartari loysnir bíligari loysnir tí framleiða teir bíligari streym tá tað er sagt so er varst tú bangin fyri jamen tað fær øll orkan vekk harragud hesin fólkini eru gløgfólk og duga at finna loysnir hvat við einum hitatanga til fjarhitafelagið sum eg havi hoyrt um í ár átíggju er eftir hondini og hvat ið at hasprún kanska brúkar grøna orka heldur eina olju til at hita hita upp hjá sær har inni og so víðari her er hópin av møguleiktum upp um stórsskipanin ja hon skal eisini til takk harar formaður
takk fyri so varð hesin spurningur svaraður við nú fara so er tað sambandsflokkurin sum fær teirnum at spyrja og tað er frymut rasmussen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri eg ætlaði at spyrja lspet mersetes gunleygsdóttur um um hon arbeiðir við at ateker summi fáa umlating og hava serligan tørv um tey sleppa at fáa ta tænastuna alt árið sum tað er so verða sovorðnar tænastan stongdar niður á partin av summarinum og aðrar tíðir eisini har tað gongur útyvir teirrað daglig dag soleiðisnar at tað verður tey fáa afturstigið ofta í menningini sum tey eru sum tey hava e ætlaði bara at vita um tað verður arbeitt við tí málinum soleiðisnar at vit kunnu fáa tí góða so góðar tænastu møguligt fyri hesi her sum hava serligan tørvfyr
fyrri so er tað elsbett mersedes gunlesdóttir sum fær orðiðja ger so væl
ja takkvr og takk fyri spurningin hetta er ikki so langt síðani tá var tað prantursamtoy sum spurdi nøkulundan tann sama spurningin og eg havi hug ati lesa úr sama svari sum eg gav honum tá og tað er at tað eri ikki nakað nýtt at stovnar steingja nakrar vikur um summarið tí hetta hevur verið galdandi fyri fleiri stovnar hjá almannaverkinm tey síðstu árini tað eru fleiri orsøkir til at umlættingar og dagtilboð steingja tvær tríggjar vikur um summarið og tað er ikki einans fíggjarligar orsøkir einans í almannaverkinum ger manger mangulin upp á arbeiðsorku seg galdandi og hevur hetta við sær at almannaverkið er trupult við at fáa frítíðaravloysarar almannamálaráðið og mentamálaráðið er farin undir eina tilgongd fyri at útbúgva fleiri fólk sum millum annað kunnu nøkta tørvin á arbeiðsmegi bæði í almannaverkinum og innan fyri heimatænastuna og eldrarøkt tað vil siga ati tað hevði kanska verið kaska mann siga hetta er eitt annað slag av avbjóðingum vit hava í dag sum vit kanska høvd fyri nøkrum árum síðani tað ið sæð í ljósuni av at vit mangla simpultenn útbúgva arbeiðsfólk og vit eru í ein tilgongd í so máta fyri at vit kunnu nøkta tørvin altso um um eina í framtíðini ja ja
takk fyri so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið og fyrst er tað bjørt samuelsen ger so
haldi at tað heta er ein ógvuliga viðkomandi spurningur og eg haldi eisini at mann eigur at taka tað við at tey børn sum eru við serstøkum avbjóðingum eru eisini teiri støðu ati til dømis tá ið verkfalla er so fáa tey ikki undirvísingsum onnur børn og og tað haldi eg sjálv eri eg haldi tð er heilt ótrúliga alvorligt at vit hava nøkur børn sum ganga í skúla og tá ið tað so eru serligar umstøður so so fáa tey ikki sama tilboð sum onnur børn og tað er ein spurningur sum hevur verið uppi og vent í øll míni ár í politikki og enn hevur so einki avvarandi landsstýrisfólk megna at gjørt nakað við tað so eg fari at heita á avvarandi landsstýrisfólk um at taka tað við í hetta tá ið mann viðger umstøðurnar hjá fólki við serligum avbjóðingum og tað at tey missa sínar tænastur í ávísar partar av árinitaki
só er tað brandur sandoy ger su hælt
takk fyri harra formaður ja hetta er ein góður spurningur eg havi sjálvur stilla henda spurningin sum ein grein tveyoghálvtýss á spurning fyri ein tíð síðan har var svarið nøkulunda tað sama tað var hetta her við at mann ikki ordiliga fekk fatur í tí starvsfólki sum mann hevði tørv á tað var kanska ikki ein so stórur fíggjarligur spurningur tí at pengarnir vóru tøkir men men tað manglaði bara arbeiðskraft og tað er ótrúliga harmiligt mug vig siga at tað skal vera so og og og tað sum blívur so serliga harmiligt tað er um so er at tey somu hvørja einastu ferð altso hvørt einasta summar koma í ta somu støðuna tað mátti vera gjørligt at rodera eitt sindur vismanmanglaði starvsfólk at rodera eitt sindur soleiðis at tað kanska ikki gongur út yvir tey somu veiku hvørja einastu ferð tað fari eg at biðja landstýriskvinnuna um um at hugsa um og tosa við arbeiðsverkið hjá særumtakk fyri
ja og so er tað edva jacobsen ger so væl
takkfyri harra formaður ja heta er ein sera viðkomandi spurningur sum verður settur og mann hevur heldur ongantíð eg evi kynskt mær at hesin hasin spurningur bleiv viðgjørdur nokk so nokk so djúpt altso hvussu kann mann tí tað er tað er bæði í hesum um summar feriur tað er eisini tá ið tað er streyk tá er tað eisini fleiri sum kanska nei nú kunnu tit ikki búgva har á tykkara heimi meira har sum ti telovoninar búgva nú mótu tit til hús og tí er tð stórur spurningur haldi eg sum sum eg haldi man skal seta hol á og tora seg tola hvat ger tað við tey sum hava serligur avbjóðingar tá ið tey verða koyrd út í sína rytmu hvørt summar ávirkar tað restina av árinum ávirka tað kann ávirka s øliga nógv tí tey hava ein kanska ein tørv sum sum nógv onnur klára at betri at hantera so eg haldi athtaðer ein stórur spurningur og ynski at landsýriskvinna at vit seta enn meira fokussam a hta er ein gamal spurningur hetta ikki nakað sum er beint her og nú hetta hevur verið í í nógv harrans ár vrtanskijatakkyr
eg fari at biðja tey sum sita og bara práta inni í tingsalinum um at fara út at práta meðan fyrispurningarnir og fólk hava orðið úti í tingsalinum eyðgunn samvølsøgn fær orðið gjørt av hvønn
ja takk fyri har formaður ja hetta er ein gamal spurningur og sera viðkomandi men tað hevur verið trupult so ið mann kanska hevur handfarið hann sum sum alt annað ella sum nakað vanligt men eg sakni eisini at mann sigur at at hetta her er ein tænasta sum í í meginregluni skal vera alt árið og so má mann so hyggja eftir um mann kann loysa tað upp á onkran fleksiblan máta og eg taki eisini undir við teimum sum siga at tað er heldur ikki rætt tá ið verkfallið er til dømis eisini við undirvísing í skúlunum at tey børnini verða tey fyrstu sum verða send til hús ja og
rósa samuelsen fær orðið ger so væl
takk fyri har formaður hetta errættiliga alvárligur og viðkomandi spurningur vit skat hugsa um at tann stóra bústaðarneyðin sum vit hava í dag so er tað eisini ein orsøkin til at nógv av sum fólk kunnu búgva heima sjálvandi eru børn heima hjá foreldrunum men tað er eisini ung dómar og eldri fólk og tilkomufólk sum búgva heima har familjan hevur brúk fyri at fáa at tey sleppa burturfrá eisini so tey eisini kunnu fáa ja møguleikar atvið sig at gera nakað annað uttan at passa tey sumtey hava misið onnur eiga at taka sær av altso eiga at fáa ein bústað vera í so at tað er ikki bara tað mann skal hava umlatningarpláss men tað eru líka nógv eg má skunda á at vit fáa meira bústaðir til te fólkini sum búgva heima við hús sum e eri tungt hjá teimum avvarani
ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur fyrst frymotrasmusssen ger so væl
ja takk fyri harra formaður og takk fyri svarið og tær viðmerkingar sum vórða gjørdar øhheta e ikki nakað nýtt og tað er tað sum harmar meg allarmest at hetta er ikki akað nýtt og hetta er nakað sum verður hevur verið leingi frammi vit mugu fáa loyst hetta her nú nú nú hava vit ligið undir korona og øll eru øgiliga kedd av hesum her og tað er eisini nakað sum steingir sovorðni heim og soleiðsinar at tey ikki fáa dagligdagin hjá sær og tey framstig sum hava verið ígjøgnum árið viðtænastuni sum tað almenna gevur til slík tað er bæði børn og vaksin tað gevur tað at mann fær altíð stig í tí menningini sum fær soleisinar at vit frameftir kunnu geva hesum fólkunum eitt verdigt lív soleiðsir at tey kunnu klára seg sjálvi frameftir so vónandi er hetta nakað sum vit øll her inni kunnu taka taka alvorðligt og og og loysa í komandi tíði takk fyri
ja takk so er tað landsstýriskvinnan elsbett mersetis gunlegsdóttur ein minutt gerso væl
takk fyri harra formaður eg haldi at vit vega okkum virkuliga til at vit hava tikið hetta upp við rót vit hava tikið hetta upp við rót henda hesa avbjóðingina vit eru í diaolog við landsstýrisnnin ímentaamálum har sum vit vilja hava at vit fáa meira fólk til at fáa viðkomandi útbúgvingar soleiðisnar at fólki sum arbeiðir í hesum ymiskum heiminum at tey eru væl fyri fakliga og so eitt sum er verður nógv tosað um her og eingi skili tað kanska jú tað skal eg ikki siga men vænti øll skilja tað rættiliga væl attá tað kemur til streyke at tað hevur ein avbjóðing og har kann eg siga sjálvt um eg ikki landsstýriskvinna akkurát í økinum eg veit ta frá landsstýrismanninum í arbeiðsmarknaðarmálum magnus rasmussen at hann arbeiðir dúgliga við at fáa eitti úrslit har og hann hevur longu verið á fundi við viðkomandi landsstýrisfólk so so har hendi veruliga nakað so eg haldi a vit kunnu hyggja júst frameftir men tað er tungt at bíða takk fyrijaa
tak fyri hasin spurningurin er avgreiddur vit fara til næsta spurning sum er frá tjóðveldi og tað er høgni hoydal sum fær orðið at spyrjager so væl
ja harra formaður hesin spurninguin er til løgmans og hann snýr seg um eitt mál sum hevur verið frammi í dega og viku bæði mánadagin og týsdagin og tað er eitt eitta løgnasta málið eg havi hoyrt um í longri tíð og tað snýr seg um at tað kom fram at bakkafrost skal fáa eina bók upp á sjeyogtrýss milliónir og so vendir fútin sær til løgmansskrivstovuna at kunna um hetta málið síðani vendi løgmaður sær til vinnumálaráðið og síðani kemur fram eiftrert bakkafrost vistu einki um hesa bótina og tí fara at spyrja løgmán er tað nakar fordømi fyri og ar tað rætt at fútin kunnar løgmansskrivstovuna um eina bók sum ein iríeftirlismyndugleiki skal geva eina fyritøku í øðrum lagi kunnu landsstýrisfólk ella løgmaður ið hevur viðgera støddina á bótum sum eftirlivsmyndugleikar geva og í triðja lagi eigur eigur eitt ein fyritøka sum bakkafór ikki atverð a hoyrdi ein slíkum máli o ikki t hoyra tað gjøgnum fjølmiðlarnar og hvat hevur landsstýrið í royndum verið gjørt hvat er løgmaðuri gjørt vrihetta málið og ætlað mann virkuliga politiskt politinkar sita o viðgera hvørja bót fyritøkur skuldu hava í ávísum revstirmálum og sum tað síðsta harra formaður hvat er málið um tað ljóðar ina løgu haðsum kom fram hvat hvt hvat er revsingin fyri sum yseina so stóra bót
ja so er tað løgmaður djúfólm ja
takk harra formaður fyrsta øllu vil siga at um tað er nakað fordømi tað tori eg ikki at siga tað veit eg ikki um siga tað sodan hetta málið er so einfult í mínari verð at tað kom ella tað bleiv ein kunning givin til løgmannsstjóran um hetta her frá fútanum tí at fútun metti hetta hevði ein so stóran samfelagsáhuga at tað var rætt at tað bleiv kunnað og løgmanstjórin kunnaði síðani løgmann og løgmaður kunnaði soa hetta var beint um vit høvdu ein landsstýrisfund og eftir landsstýrisfunduin kunnaði eg so magnus rasmussen avarðandi landsstýrismann og til spurningin um hvat hetta málið snýr seg um har má eg siga at hatta veit eg akkur líka lítið sum øll onnur tað er tað einasta sum hent í málinum frá mínari síðu tað er tað at tey kunna til mín og kunna beinleiðis aftur frá mær aftur innan fyri tveir tímar haldi at tað var og hvat málið snýr seg um veit ikki annað enn tað sum kom fram í einari ri viku har ið stjórin á bakkafrost greinaði málið hvat tað var so lá fyri í málinum men tað er ikki soleiðisær at landsstýrið skal viðgera nakar sektaruppskot tað tekur myndugleikir sara av og hvat nærri er hent málinum tað má so øja tann myndugleikin sum far av tí kunna svara upp á eg veit so ikki meira um hetta málið takk harar formaður
ja takk fyri so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið ingilin strøm fiskirsfall
eg haldi at tað er rættiliga undrunarsamt at at mann soleiðis kann fáa loyvi til at viðgera sínar egnu bøtur vist tann vanligi borgarin hevði fingið sama rætt sum hendan her fyritøkan stóra fyritøkan bakkafrost at viðgera og behandla sínar egnu bøtur hvat hvat er tað fyri nakað tað ljóðar ótrúliga ótrúliga løgið takk fyri
akum mikkelsen fær orðið gjevæl
harra formaður eg haldi tað er ótrúligt at ingilín didriksen kann venda málinum soleiðis sum hon ger nú at fútin ringir til løgmansskrivstovna tað kann løgmansskrivstovan einki gera við at at skrivarin løgmansstjórin kunnar løgmaður víðari tað er hansara skylda men tað sum eg haldi er mest løgi tað er at sjónvarpið fær at vita um eina bót upp á sjeyogtrýss milliónir og gera ein sending har hon beginnur at taka bíløt av ymiskum aktørum persónum og siga hvør er familju hvønn hasin er systkinamann handan hasin er sakførar handan altso kringvarpsstýrið ikki beginnir at rudda úti uppi í sjónvarpinum eftir hondini so kann altíð eatas saman
bjørt samuelsen gist fá
takk fyri ja fyrst so haldi eg tað ljóðar sum tað er okkurt halvt ráðruskandi galið í allari skipanini um tað er soleiðis at bakkafrost mátti frætta hetta gjøgnum miðlarnar tað haldi eg vera øgiliga álvarsamt í øðrum lagi so haldi eg tað vera øgiliga álvarsamt fyri eina størstu fyritøkuni í føroyum at tað hengur einum illgruni í luftini hvat tað tað er fyri nakað tí at sjeyogtrýss milliónir tað má vera okkurt øgiliga álvarsamt og í triðja lagi so kundi eg øllakoslukka mær at løgmaður forklárar eitt sindur greitt hvat tað er sum gongur fyri seg nú altso hvørja rollið altso hví velur fúturnar ringja til løgmanskriftuna sum eg haldi er óheppur fyri løgmanskriftuna og eg haldi at seta løgmanskriftuna í eina keðiliga støðu og og hvat er tað reelt sum hendi nú altso er tað so at vinnumálaráðið situr og viðger hetta við heilsuviðis starvsfondi eg haldi at tað er av almennum áhuga og at mann eigur at fáa upplýst hvat vendir upp og hvat vendir niður her bæði fyri fyritøkunas skyldu og ikki minst fyri rættvís kensla hjá fólki
ja so er tað høgni hoydal sum fær orðið aftur spyrjar sum spyrjari ger so væl
ja harra formaður fyrstur at siga hann fingu vit aftur hóttandir ímóti fjølmandafólki frá hesum førinum jákup mikkelsen at tað eri fest fremst at dømi út eitt at samfelag hevur mist alt fólkaræðið og er blivið hálvfansistiskt bara fáa sligið tar fast løgmaður royndi at svara og hann sigur seg at tað bara hava kunnað víðari men eg fari at biðja løgmans sláva fast tí at tí at stjórin heisu fri starvsstovuni hevur eisini sagt sambært fjølmiðlunum at mann skuldi viðgera hesa bótina saman við vinumálaráð eg fari bið at løgmansslova fæst at tað kann ikki bera til tí at sum sum fleiri viðmerkjar vóru inni á altso nú havi ikki bara hetta dømi vit hava dømi um samherju sum bera betalt seytjan milliónir aftur í einum skattamál og so víðari altso tað kann iki vera so at hvør eitt vanlig fólk í føroyum sum gera gera orsskeivt verður revsað og kanska ei leggur sítt lív o sum gerandisdag meðan stór fyritøkur tær sígja út tat hava heilt aðrar reglur tað vil gjarna hava løgmaður ærimmar fast at tætr ikki er so og hvussu tað ber til at eit slíkt mál kemur út og og sambært bakkafrosti at tær bara fingu a vitja gjøgnum filmhelana tað má hann hava eina støðu til at her virkar sum eitt eitt ja sum so nógv annað undir hesi stjórnun her sum tað reina kaus og púra órættartrygd fyri bæði við oksum borgarum ogikkimn

tað er eg má siga sum ær eg gangi ikki út frá tær annð upá hvør situr í stjórn altso fútin hevur ringt út løgmansskrivstovuna og tað gangið út fíð han hevði gjørt óansam ug eg siti har ela onkur annars situr har so tað skal ikki vera nakar munur á tí at tað er óheppi ja tað eri púra samdur í tað er sera óheppið at ein sak kemur út kann mann siga í miðlarnar uttan at tann eini parturin kennir til sakina yvirhøvur tað haldi eg vera óheppi og í hesum førim er tað eisini ein borksgráseti fyritøka nú veit ikki eg havi ikki hugt eftir kursunumum hann hevur ávirkað so víðari men alt sórigt hevur væl eina ávirkan á umdømi hjá einari útflutnisfyritøku í føroyum tí er tað óheppi vist tú ikki kemur rætt út eg veit ikki hvat er rætt eg veit ikki hvat gongur fyri seg sakini hvørki áðrenn ella aftaná uttan tað sum eg veit frá miðlunum annars kann eg upplýsa at í danmark hevur fútin upplýst at tig siðvenja at fá tí mál av stórum samfelagsligum áhuga almennum áhuga so verða tey málini kunnaði víðari upp til ministeriu og tað er tað sum fútun nokk hevur mett at hann hevur gjørt rætt í hesum førinum men tað kemur hann nokk at svara fyri sjálvur takk harra formaðurjak
fyri síðani ja so er hesin spurningur svaraður avgreiddur og vit koma til næsta spurning sum miðflokkurin eigur og tað verður steffan klein poulsen sum fær orðið gerstvat
takkar formaður keliu holmur hansen er ikki til staðar í dag og tí fer spurningurin víðari til løgmann og tað hann ljóðar soleiðis ætlar landsstýrið at loyva koppseting til børn ávíkar vist fimm til tólv ár og null til fýra ár alt tit sum bólka tað og og og eftirfylgjans spurningurin er er tað rætt at børnini skulu gjalda ein ókendan prís fyri at verja tey gomlu og tey veik í samfelagnumtí tað er soleiðis at serfrøðin og læknarnir teir tosa hendan vegin og handan veg um hvat vit skulu gera men tað eru vit her í løgtinginum og landsstýri sum skal taka avgerðina og stendur við endaligu ábyrgdini og tí síggja hetta sum ein politisk avgerð har vit skulu siga ja ella nei til at koppseta børnini og har er eitt møguligt tap altso sum kunnu vera hjááðirin til børnini og vinningurin er møguliga eitt fríari samfelag men eg haldi at vit skulu viðgera tað her um tað er rætt at børnini skulu gjalda henda ókenda prísina
nú bleiv tað nevnt at keiliu hálmi hansara ikki til staðar og tað hevur boðað løgtinginum frá hann hevur lógligt forfall tí tí hann ikki er í so fær løgmaður orðið ger so væl
takk harra formaður vissi eg skal daka tann politiskapartin í tí so er tað soleiðis at tað er landsstýrismaðrin í heilsumálum sum avgerð sjálvandi um ein kunngerð verður lýst ella ikki í hesum førum er tað spurningur um at lýsa eina kunngerð um at koppseta børn frá fimm til tólv árs aldur í dag er tað soleiðis at tað verður kopsæð frá tólv ára uppeftir og har hava vit kans mann siga eg eg haldi næstan vit eru eitt av fremstu londuni heiminum tá tað kemur tilhvussu stórur partur av teimum sum kunnu móttøka koppseting hava fingið á koppsetin tað ligur uppi á tvey trýoghálvfems prosentum fyrsta prikið og tað haldi er eitt tað mesta í heiminum øh tá tað kemur til að tað tað heiltsu fakliga í tí so eru tað nógvar meiningar og tað er eingin ivi um tað at onkur sigur at tað er nøkur hjáárin sum er óheppin og onnur siga t hatta er neyðugt at gera fyri at verja fjøldina og so kann mann hava sínar politisku hálningar til tann heilsufakliga kunnleikan sum er og her er tað at landstýrismaðurin í heilsumálum hevur kunngerðin um hendið og tað er so hansara kan mann siga avgerð um og nær hann lýsir hana og eg kann siga at tað er sjálvandi ymiskar meiningar um hetta viðkoppseting yvirhøvur tað vita øll og tað eru eisini ymiskar meiningar í sambandi við koppseting av børnum bæði innan fyri ta kann mann siga heilsufakliga nú hugsi eg um altjóða heilsufakliga kunning sum eg havi lisið meg til og eisini tá tað kemur til kann mann siga hvat skal mann gera fyri at verja ímótir koronafarsóttini soleiðis at hon ikki kemur út og raka tey skeiva í samfelagnum so hetta er ein kunngerð sum landsstýrismaðurin í heilsumálum eigur og sum hann hevur til uppgáva at gera av um hon verður kunngjørd ella ikki r
og fyri so ver tað onnur høgni hoydal fyrst ger so væl jagharra
formaður eg kundi hugsaðmær atspurti løgmann um hann ætlar at viðgera hetta málið saman við flokkunum altso løgmaður ringir av áorena tíðindafund og kunnar kunnar andstøðuna nøkur ting einki erveru i atviðgjørt a veri í einum fundi har eg mælti løgmanni staðiliga til ikki at steðga við at hesta við landavertin hannhevr ikki fylt í so mín spurninur tl løgmann ikki bara um barnakorndsseting sum er ett stórt mál men yvirhøvur ætla løgmaðurin nakrantí athava eina sjálvstøðu a føroyska strategi fyri koronu og ikki bara kopiera metor petersen enntá skuldi skaln náttarlívið steingja klokkan ellivu í føroyum tað er klokkan tólv danskatíð

ja eg haldi at tað at koppseta seg ella at koppseta síni børn tað er sjálvandi ein sjálvstøðug avgerð tað verður neyvan nakar tvingin til nakað men eg haldi nokk so álvarsamt fyri okkum borgarar at tann eini flokkurin er samgongd við alla tíðina undirgrevið tað sum løgmaður kemur við eru faktiskt komin har at mær tykir hjartaliga synd í bárði nielsen løgmanni í føroyum tí at hann kemur út við nøkrum ætlanum eina lítla løtu aftaná kemiðflokkurin og nú er tað næstan blivið dagliga og undirgrevið tey tilmælini sum eru frá landslends ovastleiðslu tað er ikki ein haldbar støða vit eru eina kreppustøðu vit royna at fáa alt fólkið at koyra saman tað trýr pakkur at korona hevur fingið fría teyma í føroyum tá ið løgmaður sjálvur má stríðast við at hansara egnu og hansara ovasta leiklutna føroyum ikki bakkar upp um strategina so tað er
er ógvuliga ógvuliga harmiligt og eg haldi at antil vel manna stóla upp á fakligu tilmælini ella vel mann at lata alt vera ruttvang takk fyri
tað er gott at mann letur upp fyri at koppseta børn sum hava brúk fyri tí sum hava ávísa sjúka ella hava nærstandandi sum ikki tola at blíva smittað men tá ið tað kemur at lata upp fyri at koppseta øll børn so er tað eitt ný brot í koppseting sum heild tí í søguni hevur mann ongantíð koppsett børn uttan at tey hava fingið beinleiðis ágóða av tað sjálvinú fer mann at koppseta við atliti til at verja onnur og tað haldi eg er líka so nógv ein etiskur spurningur ein politiskur spurningur sum ein heilsufakligur spurningur so eg haldi at vit skulu hugsa okkum væl um sum sagt haldi eg tað er gott at mann letur upp fyri at børn sum hava brúk fyri tí kunnu blíva koppsent takk fyri
ur
takk fyri stefan klein poulsen spyr um tey ikki eru um børnini ikki bera prísin fyri at verja tey gomlu eg haldi meira at børnini bera prísin við at skula koppseta seg tí tað eru onnur vaksin fólk sum ikki velja at gera tað tey sum hava fingið koppsetingina í boði meg ætlaði spyrja løgmann hvør logikkurin aftan fyri avgerðina um at steingja náttarlívið við tað sama nú men skúlarnar í næstu viku tá ið tað eru serliga millum børnini at smittang spjaði seg takk fyri beinta
sova
ger so væl beinta løvið ja takk fyri nú sigur løgmaður at tað eru ymisar meiningar um koppseting um so framvegis sog tað heur hann so púra rætt í men eg hugsaði at spyrja bárða stein nielsen løgmann hvat heldur løgmaður um at landsstýrisfólk og samgongufólk ganga ímóti tilmælunum hjá løgmanni um hetta her við koppseting og við koronutilmælum annars styrkir ta støðuna hjá løgmanni at hansara egnu samgongufelagr ganga ímóti tí sum løgmaður sigur á tíðindafundum í mun til koronukoppseting koronukoronutilmæli og so framvegis takk fyri harra formaður
randur sandoy
ja takk fyri harra formaður eg ivist øgiliga stórliga í tankanum um at koppseta børn fyri at verja okkum onnur sum eg skilji at lanum so eru tað allarflestu børnini sum yvirhøvur ikki merkja nakað til koronu tey fáa korona h eg eri við upp á at visse í eitt barn er sjúkt og hevur brúk fyri at blíva koppsett at tað blívur koppsett men at fáa at fara í koppseta børn fyri at verja okum onnur sum eru frísk til dagligt tað taðivist eg øgiliga øgiliga nógv í og tað vara í sagt samstundis at tað eru børnini sum koyra ísá smittuna tað passað jú ikki við su vit hyggja eftir tølunum til dømis í gjár vóru bara átta børn sum vóru smittaði og tað vóru kanska eini trýss onnur ella hálvfjerðs onnur so so nei nei tað tað hevði eg ikki mælt til takk fyri
ja so er tað spyrjar steffan klein poulsen ger so væl
ja takk harra formaður hetta er eitt øgiliga trupulgt mál og akkurát tá i tað kemur til at koppseta børnini tað liggur mær øgiliga tungt at hjarta at at vit umhugsa ta kósina so eg og og vit í miðflokkinum eru øgiliga skeptiskur tá tað kemur til hendan loysnin og eg haldi faktiskt tað var bara rutt vang og vrandir sandoy sum fer hildi seg til henda ítøkiliga problematikkin í sínum viðmerkingum tí eg skal gera rætt tí at hetta er ein etiskur spurningur og og ikki minst politiskur htí vanliga verða sett øgiliga øgiliga øiliga strang krøv til til barnavaksinir tað skuldu skjalfestast øgiliga væl og korona er ikki ein barnasjúka børnini vera ikki illa sjúk av hesari sjúkuni tey allarflestu og og spurningurin er um um tann natúrligu immoniteturin ikki fær at verja børnini nógv betri upp á longri sigd nú tá vit síggja ein nýggja variant koma ferð eftir ferð og og summi eg havi ikki hugt nóg ipt eftir tí enn men summi vila pástanda at hetta eisini er eitt brot á barnarættindini tá vit hugsa um barnsins besta eftir kanska eitt ísist stórt inntriv at gera í lívið hjá børnum takk hara formaður
ja takk fyri so er tað løgaðugersoæbíða lu ja so er tað løgmaður ger so væl
ja takkar formaður hendan er endurtøkan um at vit einki hava hoyrt og vit hava ikki hoyrt og vit verða ikki hoyrd og vit hava sagt heittar og løgmað ikki fylt tí at so tað keypi eg ikki altso kanning í marki haldi eg øll vita at løgmaður hevur heitt á nú í longri tíð at fáa kanningar við markið sett inn aftur og nú kemur tað og tað fegnist jú so har havi eg millum annað fylt tíð vistir mann skal siga tað áheitanini um at fáa tað sett í verk tað við allanum hildi eg verið rætt og tað er bara harmiligt at tað ikki hevur verið í gildi nú eina tíð men nú kemur tað aftur vit hava havt eina føroyska strategi frá fyrsta degi av sum ikki er eins og tann danska og langt og frá tí millum annað við uppsporanum og so víðari og avbyrging og tað millum annað vit kanna við marki tað hevur verið serføroyskt nærmast við vóru eitt tað fyrsta landið í heiminum sum setti tað inn og at føroyingar ikki standa saman um koronuætlanina tað haldu vit hava verið ófør til at staðið saman bæði at høva løgting flokkarnar á tingi og føroya fólk tað síggja vit bæði tá tað kemur til at halda seg til tilmælini tá tað kemur seg til at koppseta seg og annars til at koma ígjøgnum hetta sum freyðast við at samfelagið er so opið sum til ber og tað fegnist jú um takkar for mær
ja takk fyri so varð hasin spurningur svaraður og vit fara til næsta spurning sum framsókn eigur og tað er rutvang sum fær høvið at spyrja ger so væl
takk fyri ja hetta er ein spurningur til jøku niclasen fíggjarmálaráðhara tað er viðvíkjandi hesum her at taks er verið komin til ta niðurstøðu at ferðaleiðarar skulu gjalda mvg tey hava teir annars verið frítiknir fyri og tað er ikki nøkur lógarbroyting gjørd tað er ein nýggj tulking sum taks er komin til ella ein niðurstøða sum hevur vist sær at ferðaleiðar skuldu rinda mvg frá fyrsta januar av og sjálvandi tað eru ferðaleiðar tað munnu vera teir heilt fáu sum hava nakrar serliga stórar inntøkur og bjarni kárasom petersen setti fíggjarmálaráðhaganum ein fyrispurning í mai mánað um hetta málið og tá fekk mann ta fatan at fíggjarmálaráðharrin ikki var komin til nakað greiða niðurstøðu hvørt hann vildi gera nakað fyri at sleppa ferðaleiðaranum undan at rinda mvg eisini aftan á januar annars er tað tað sum fyri liggur nú at tær skulu rinda
hetta januar ja takk fyri ja takk fyri so er tað bjørga niclasen landsstýrismaður sum fær orðið tú fórt eitt prát í tingsalinum annars bjørga niclasen ger so væl
harra formaður viðvíkjandi ferðaleiðarin so havi eg eri eg framvegis ikki komin til nakra niðurstøðu men sum spyrjarin vísir á so hevur taks fyrr tulka tað til ð verað emvigefrítt og kom so í fyrstu hesum árinum við einari aðrari tulking at nú skuldi g emvige leggjast á og eg so síðan kom við tí triðju tulkingini og tað er at mann vildi lata hetta árið ganga og so frá fyrsta januar tá ið hetta málið kom upp tá høvdu vit fundir við taks og tað sum taks vísti okkum á tað er at tað eru fleiri grásonir í ferðavinnuni og tí ynskti tey at fáa tikið fleiri ting upp sum mann fekk tey prisiseraðir altso fólkaflutningur er er emvigefríur hvat so við bátum sum sigla við ferðafólki er tað fólkaflutningur ja tað hevur tað verið tulkað men skal tað vera tað aeru eisini fleiri aðrar spurningar so tað sum vit gjørdu tá var at seta ein bólk umboðandi taks og umboðandi ferðavinnuna at fáa lýst fyri okkum tey ivamál og møguliga tey ynskir sum eru yvirhøvur viðvíkjandi emvig á ferðavinnuni og tá tey hava sett hetta datuoy til fyrsta januar uttan at gera broytingar so hevur tað ivaleyst virði tí tey mettu tað arbeiðið fór at verða liðugt so tað sum eg fari at gera nú tað er eg fari at rygkja eftir tí arbeiðinum soleiðisar at vit kunnu fáa tað til støðutakan tað vil siga hvussu skal mveg síggjast í mun til ferðavinnu at vit fáa óvissnar burtur og fáa greiðar lenjur
ja takk so er tað onnur sum kunnu fá orðið og bjørt samuelsen fær fyrst orð ger so væltakk
fyri ja nú rakti hetta við at mgv skulu leggjast á hesi heri henda partin av ferðavinnuni nokk so hart tí tað koma undir korona eg haldi verið tað nevnað nógvar av teimum fyritøkunum sum fáast við júst hetta viðsemið eru smáar fyritøkur sum eru øgiliga hart raktar á korona og sum eru dottnar niður millum í mun til tey hjálpapakkarnir sum hava verið og vit vita at tað eru fleiri smærri vinnugreinar keyturi vinnan hevur verið nevnd fleiri ferðir men tað eru fleiri smærri vinnugreinar sum eru knýttar av ferðavinnuni sum ikki fáa hjálpapakkan tí tað er ikki ordiligt passin í teir pakkarnir sum eru komnir frá vinnumáluráðnum so tí haldi eg hvussu eg vildi hvussu mælt til at mann ikki innførdi ikki álegði miðg til ferðaleiðar nú at mann í øllum førum bíðaði til mann var heilt vísur í at mann er komin undan koronu tí haldi eg øgiliga óheppið at broyta hetta sum støðan er nú og tí tað leggur absolutt stein oman á byrðið hjá einari fyritøku sum hjá teimum fyritøkunum sum
ja so er tað bjarni kárasund petersen gjørt væl
takk fyri at tú fór mær tað er dreingin ivi um at ferðavinnan er sínari heild og gistingarvinnanum og so víðari bløðir øgiligt nú undir koronafarsóttini og tað at taks kemur til ein nýt tulking av hesum her leggur bað stein oman á byrðið hjá ferðaleiðarum sum kanska frammanundan hava eitt veikt inntøkugrundarlag at at reka vinnu við og tí spurdi undirrita eisini ein ein fyrispurning í mai mánað og tá svaraði landsstýrismaðurin at hann hevði sett eina arbeiðsbólk við við taks og ferðavinnufelagnum og og fíggjarmálaráðnum at mann fór at koma við einum einum einum tilmæli í heyst tað er so ikki hent enn tí kundi eg hugsað mær at vita hvat er tað sum hevur darvað tíðarætlan í mun til tey tilmælini mann ætla at koma við heyst takk fyri
ja og so er tað jóhannes joensen
takk fyri harra formaður eg alti man bara atskal endurskoða hetti her eitt sindur tí at ferðavinninar eru rættiliga nýggj og og serliga nú tá ið tá ið tíðirnar eru sum teir eru so haldi eg man skal hyggja eftir at er tað ikki steinur um an byr u sum fleiri hava sagt at mann roynir at hyggja eftir hvussu mann kann gera tað og at mann ger tað hóvliga tí ati tað ber ikki til at gera tað nú tá ið tíðirnar eru sum sum teir eru ina fyrð ferðavinnu takk fyri
ja takk so er tað spyrjarin aftur út tá hann ger so væl
takk fyri ja fyrsta í januar er nú beinanvegin og og tað hevur jú nakað at siga fyri prísásetingina hjá ferðaleiðarum sum skulu geva tilboð til komandi sesong so tað er neyðugt at at gera eina niðurstøðu eg eri samd við landstýrismanninum í at tað eru nógv ting vit skulu hava avklárað eg haldi eisini vit skulu ansa eftir at ferðafólk enda við einki at gjalda beinleiðis í landskassan so kanska vit skulu finna alternativar inntøkukeldur í so máta tað sum er gott við ferðavinnuni er at tú kanst hava ein vinnuella hava ferðavinnu sum sum vinnug óðansæð hvar tú ert ella kanska serliga vis tú ert runt um landið tú kanst sita í fugloy og og mykinesi hvar tað skal vera og vit skulu minnast til at til dømis danskir ferðaleiðarar sum koma við fðaliðum til føroya tey rinda ikki mvg so í so máta er tað eisini ein ein ójavn kapping við ferðaleiðarar úr øðrum londum so tað er gott um landsstýrismaðurin kann koma við eina niðurstøð

tað er satt at eg í maimána segði at eg væntaði eina frágreiðing í heyst og tað virkar akkurát sum at eg eri kanska eitt sindur meir ótolin enn virksemið sum skal fara í gongd tí har er framvegis so einki komið og eg sum eg sigi so fari at ryggja eftir tí eg veit ikki hví tað ikki komið men hetta er eitt øki sum er ringt at taka støðu til á tí einu síðuni so halda vit at útlendingar skulu betala sum koma her altso útlendingarnir sum koma teir skl helst leggja nakað eftir seg men so koma vit til til ferðaleiðarar og teir hava ikki rinda evig og við hesari nýggju tulkingini so ferðaleiðarin sum er í bussinum skal rinda emvig men um bussaførarin til ferðaleiðarar so skal hann ikki rinda emvig fyri hann um tað eru útlendskar ferðaskriving sum koma her við egnum ferðaleiðarum so er einki emvig og tað vil seg siga at hetta er ein ein grásona og og so er tað hvørjar pengar skulu vit fáa inn frá ferðavinnuni og hvussu tryggja vit ta føroysku ferðavinnuna tá tað kemur til kappingarstøðu eisini
ja takk so er tað soleiðis at fólkaflokkurin kann fáa torn at spyrja að tað far hann annika olsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður hesin spurningur er til landsstýriskvinnuna í almannamálum viðvíkjandi lóg um sjúkradagpening tað er tíverri nógvir borgarar í okkara samfelag sum enda í einari vanlukkuligari støðu og gerast langtíðarsjúk tað kann til dømis vera av krabbameini heilabløðing ella av aðrari sjúku sum ger tað at tey má verða heima í longri tíð og tað hevur javnan verið frammi at nógv av hesum borgarnum koma í eisini fíggjarligar trupulleikar av tí at tað muga vera so leingi heima og lógin í dag sigur at tú kann bara vera fjøruti vikur heima og tí hevur tað verið eftirlýst leingi millum hesir borgarar at fáa longt tað tíðarskeiðið við nøkrum vikum so spurningurin tum landsstýriskvinna er ætlar hon at arbeiða við at leingja hetta tíðarskeiðið takk fyri hara formaður
so er tað elsparat mærcedtis gunnlisøt ger fólag
ja takk fyri harra formaður ja eg havi arbeitt faktiskt við hesum málinum í eina rúma tíð og eg havi verið niðri í landsstýrinum við einum uppriti og fingið upplaknng til at arbeiða víðari og lógaruppskotið er sum so liðugt og hevur verið til hoyringar og eg fari oman á landsstýrisfund tað vil siga at eg vænti at tað verðuð lagt eitt slíkt uppskot fram áðrenn jól og tað snýr seg um at tað sum spyrjarin var inni á hetta her við at fólk í dag tá ið tað hevar verið sjúku í fjøruti vikur so fara tað úr skipanini tað vil siga at fyrst er mann illa fyri og sjúkur fyri síðani eisini at koma illa fyri fíggjarliga mann gjørdi eina ein ein bata tá ið samband vi lóguna um almannatrygdug tænastur har sum lønin ikki bleiv mótroknað hjá makanum men tá statverk er mótroknað í ognum so við ívið tí broytingina sum vit gera nú og eg haldi tað hon er rættiliga góð og hon er kærkomin tað veit eg hjá nógvum tað er at tá ið tá ið hesi fólkini e blíva sjúk tað kann vera krabbi tað kann vblva blóðtoppur so aftaná fjøruti vikur so verða tey ikki koyrd úr hesari skipanini við at fáa sjúkradalpengar men kunnu forseta tveyoghálvtrýss vikur mann hækka tæir frá fjøruti til tveyoghálvtrýss vikur og nú kemur tað ella so leingi sum tey eru sjúk inntil tey kunnu fara á arbeiðsmarknaðin aftur ella at tey skulu í eina aðra skipan so eg haldi at hetta lógaruppskotið er heiltfantastiskt fyri tey sum tað rakar og tað eru eisini aðrar broytingar við í hesum uppskotinum og tað harra formaður havir ikki tíð til at snakka um nú sum eisini er
virkliga gott til tey sum tað viðkemur takk fyri ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa orðið ingilin strøm fiskirfa
ur eg eri glað við at hoyra at landsverkskvinnan nú kemur við tí uppskotinum sum vit í ánarflokkinum løgdu fram í februar í tjúgu um at leingi sær dagpeningaskipanina tá var uppskotið felt við tí grundgeving at mann arbeiddi við málinum so eg eri glað fyri at at uppskotiðið nú kemur og vit fara sjálvandi at taka væl ímóti tí takk fyri
er tá jacobsen tað
sum er gott vi hesum uppskotinum sum landsstýrskvinan ætlaður inni á tað er tað at tað verður sagt at so leingi sjúkran varir tí tað er ofta ikki altíð so lætt við at seta nøkur nakrar vikur og tað kann gott fara teir tvær síðstu vikunar gera allan munin við at detta út ír eina skipan soleiðis at alt tað økonomiska eisini fer enn meira útt at koyra sum tigjan sum tað er tá ið sjúkra kemur uppí tí tað veit mann te sjúkra kemur uppí tað er tað ofta ikki sama krónutal sum tá mann kundi verða virkin á arbeiðsmarknaðin men harfrá og at standa við ongum so tað er kærkomið at og eg fegnist um at uppskotið kemur nú og at eisini hevur nakrar fleksiblar táttir inni í uppskotinum tí at sjúka spyr ikki ofta eftir vikum og um mánaðum men eru heilt aðrar fortreytir takk fyrihara formaður
ja so er tað annika olsen sum fær orðið aftur í kirkjurðval
ja takk fyri harra formaður ja eg skal takka landsstýriskvinnuni fyri eitt ótrúliga gott svar og takk henni fyri at hon er so ófør ati at hava arbeitt við hesum uppskotunum og fingið tað so mikið klárt at tað kann koma fyri tingið áðrenn jól eg haldi hetta her er kanska ein góð jólagáva hjá nógvum fólkum sum hava tað ótrúliga trupult og tað haldi eg at okur kunnu øll fegnast um og eg haldi eisini at tað sum hon nevndi í uppskotunum at tað er ein ávísur fleksibilitetur í uppskotinum at tú kann leingja t upp í tveyoghálvtrýss vikur ella so leingi sum tú ert sjúkur ella sjúk ella tað at hon verður fluttur yvir í eina aðra skipan altso tað átti alt annað líka at veitt hesum fólkunum eitt ógvuligani gott trygdarnet og tað haldi g at okur kunna vera ótrúliga fegin um tað er altíð nevnt at leggja øll møguliga uppskoti fram í andstøðu men tað er í samgongu tá ið tað veruligani telur og tað skal landsstýriskvinnan hava stóra takk fyri takkfyri hara formaður
ja so er tað landsstýriskvinnan sum fær orðið aftur
gersuvælja takk fyri harra formaður ja bara fyri at fáa tað ordiligpá tær t pá tað rætta at tey kunnu verlaga fáa sjúkradapengar inntil mann veit tað skulu í eina aðra skipan ella at tey er klár til at fara til arbeiðis aftur bara at fáa tað heilt p á pláss og so er tað eisini hetta her við sum er eisini við í hesum uppskotunum eg havi so fáa fá sekund eftir tað er hetta her sum hann ofta hoyrt um hesi smái partafeløgini at vis ið kanska tey reka ein bát ogtítrý í hesum partafelagnum so skal einvera stjóri og vis ið nú tað raka akkurát stjóran so er er hann ikki fevndur av hesari tryggingini ella sjúkradagpengum og tað geri eg eisini uppviðið soleiðisnar at hann eisini kann tekna eina trygging men eg fái so illa forklára nærri men hetta er á veg og kemur helst áðrenn jól í løgtingi ja
takk fyri nú er so leðis mestsum ein tími farin síðan vit byrjaðu uáhácha uligófráboðar fyrispurningarnar sum kunnu vara í tíma so spurningarnir eru avgreiddir í dag og vit fara so til næsta mál á skránni í dag og tað er triðja viðgerð av løgtingsmáli nummar trýogtjúgu uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um trygdargrunn fiskivinnurnar tað er heimild at áseta reglu um talgilt samskifti og annað er ta nakar sum ynskir at fáa orðið í tí í hesum málinum tað er tað ikki so fara vit at atkvøða í hesum málinum kanska fólk kunnu sita niðri meðan vit atkvøða vt soleiðis at hetta málið varð samtykt við aðru viðgerð við sjeyogtjúgu atkøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og vit atkvøða so nú í triðju viðgerð ger so vælbað eg haldi at eini atkvøða er eftirja so er eg liðug at atkvøða málið í samtykti in nei trýogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og hetta málið er so soleiðis avgreitt frá løgtinginum síðani koma vit til triðju viðgerð av løgtingsmál nummar áttaogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting í ymsum lógum vegna avtøka av heftisrevsing og annað nakrar biður um orðið tað er tað ikki orðaskifti endaðu vit at atkvøða í hesum málinum sum við aðru viðgerð varð samtykt við áttaogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari vit atkvøða nú við triðju viðgerð í hesum málinumger so væl ja so er vit liðug at atkvøða málið í samtykt við trýogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og er avgreitt frá løgtinginum síðani er tað tað málið sum vit høvdu eisini síðsta fundi men har okkurt tekniskt var óhappihar tað rtað er tað málið um eykafíggjarlóg løgtinsmál ummar einogfjøruti sum fór beinleiðis til aðru viðgerð nú kemur tað so fyri her til aðru viðgerð nakar sum biður um orðið tað er tað ikki vit fara so at atkvøða í hesum málinum og tað er altso eya hetta eyka fíggjarlógini tað er eitt eitt fíggjarnevndar skjal sum vit skulu atkvøða um nú sum fíggjarnevndin játtaði í summar einaferð vit atkvøða núja eg eg hugsi at tað er ein akváða sum ikki er komin við enn ja sum varð liðug akváð tað er málið samtíð við trýogtjúgu akvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og hetta fer so soleiðis samtíð triðjuogtjúgu ja síðani er tað onnur viðgerð av løgtingsmáli nummar áttaogtjúgu tað er eitt uppskot til tað er uppskot í løgslóginum broyting av skatti tað er tað sum eitur sólsetað áseting fyri strika har er eitt broytingaruppskot komið a tað er í álitnum orsaka nei tað tað er erhard joensen sum fær orð at greiða frá málu
eitti løgtingsmál nummar áttaogtjúgu sum snýr seg um eina sólsetursáseting tað er í løgtingslógini um ásetingarskattin soleiðis at tað er ein sólsetursáseting um um atiat

skipaðin skipanin við hekkaða botnfrádráttin varð sett í gildi í tvey túsund og nítjan og hevur sostatt einans virka í knútp trý ár tað er tískil torført at siga nakað um við vistru hvørs skipanin hevur rokkið endamálinum sum var at vaksa um útboðið av leiðuíbúðum til langtíðarleiði tó er sambært fíggjarmálaráðnum ábendingar um at talið á leiðimálum sum vórðu uppgjørd eftir brotsskattaskipanini vaksið bæði í tjúgu nítjan og tjúgutjúgu tó uttan at hava eina greiða mynd av hví so var fyri at kommunufelag sigur millum annað at tá lógin var broytt í tvey túsund og átjan varð lagt upp til at skipanin skuldi eftirmetast

tá ið hon hevði virkað í nøkur ár fíggjarmálaráðið sigur í viðmerkingum til uppskotið at vegna serliga koronastøðuna so er trupult at gera eina álítandi eftirmeting av skipanini nevndin heldur at tað er a stórum týdningi at skipanir sum løgtingið setir í verk og ætlar at eftirmeta verða eftirmetar áðrenn tær verða gjørdar varandi føroya kommunufelagnevnir eisini fleiri viðurskiftir ið hava týdning fyri hvussu okur kunna økja um útboðið av grundøkjum fyri at koma íbúðartrótunum til lívs millum annað hvussu skatturin av útleiganum verður býttur millum land og kommunur ásetingarátænastugildum á hús sum standa á tóm og bústaðarskyldu leiðumarknaðurin í føroyum stendur frammanfyri stórum broytingum komandi árini bæði almenna íbúðarfelagi bústaðir og privatir íleggjarar hava havabygt og er í holt við at byggja leiðuíbúður kring landið hetta fer at skapa ein leiðuíbúð á marknað í føroyum ið okur ikki áður hava havt nevndin heldur at tað er týdningarmikið at marknaðurin sjálvur sleppur at tiðlaga seg so at skilja at hann ikki verður skeiklaður av til dømis ymiskum skattaskipanum fyri sama virksemi eisini er tað týdningarmikið at fólk ið møguliga ætlaðsær at innrætta ein part av egnum húsum til leiðubústað hava ein sámuligt eitt sámuligt skotbráð til at taka støðu útfrá tí helvdur nevndin tað vera rættari at sólsetursásetingin verður longd við fýra árum at galda til ársenda í tjúgu fimmogtjúgu til ta stíð til ta tíð skal skipanin eftirmetast og støða verða tikin til hvørt hon skal takast hon skal takast av aftaná tjúgu fimmogtjúgu ella gerast varandi og nevndin setir so fram broytingaruppskot um at at skipanin verður longd til at fara úr gildi einogtretivunda desembur í tjúgu fimmogtjúgu

um skattafría útleiðing til langtíðarleiði og

bæði undanfarna samgonga og henda og hendan sitandi samgonga halda at tað er faktisk eitt eitt gott tað er eitt gott uppskot og tað er eitn góð skipan tað e skipan sum ger alt annað líka ííhesum her tíðinum hvar ið íbúðartroti er so stórt ati útboðið kann økjast hinvegin so er tað ikki víst ati at skipanin er tann tann optimala okur kuldu eisini hugsa um at tað far at verða ella tað eru vinnuligir útleigarar eisini sum leiga út og tað fara sansýnivís í framtíðini at blíva fleiri og fleiri vinnuligir útleiarar og ein skipan hvar ið privat fólk kunnu útleiga skattafrítt upp til hundrað túsund kann verða virkað forstýrandi hjá vinnuligum útleigarum er í hvussuur eitt av av punktunum sum millum annað fyri arbeiðsgevarafelag

so altíð alt so halda okur at í staðin fyri at gera skipanina varandi nú so skulu okur leingja hana fýra ár hvar okur hava tíð at gera eina eftirmeting og so aftaná tjúgu g fimmogtjúgu taka eina endaliga støðu til hvat okur gera við handan skattafrádráttin takk fyri harra formaður
ja takk tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so fara vit at atkvøða í hesum málinum og sum formaðurin í fíggjarnevnrini greiddi frá so er er tað ein samd nevnd sum tekur undir við málinum men hevur eitt broytingaruppskot tað fara vit fyrsta at atkvøða um vit atkvøða nú um broytingaruppskotið frá einari samdari fíggjarnevndja vit eru liðug at atkvøða málið altso broytingaruppskotið er samtykt við fýraogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari so skulu vit atkvøða einaferð afturat um málið soleiðis broyttja ger so væl vit atkvøða nú um málið soleiðis broyttja so er liðug eliðug at atkvøða málið er samtykt við fimmogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit koma so til tað seinastu viðgerðina í dag og tað er fyrsta viðgerð av uppskoti til samtyktar tað er tingmál nummar trýogfjøruti um vágamerting av føroyum til fyribyrging av hvítvaski og kriminellum pengaflutningi og vit skulu so hava framsøgufólk til hetta málið beini johannesen fyri fólkaflokkin jóhandal fyri sambandsflokkin aksel johannesen fyri javnaðarflokkin tað er bjørt samuelsen fyri tjóðveldi bjarni jbilliustinusen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri framsókn tað er tey sum eru komin upp á her sum framsøgufólk og tann fyrsti sum fær orðið er beinin jóhannesen ger so væl
takk fyri harra formaður ja til viðgerðin er hetta her uppskot til samtyktar um serstaka vágar meting og átøk til fyribyrging av hvítvaski og øðrum fíggjarligum kriminaliteti í føroyum og tað eru bjørt samanssen sum legg tað tjóðveldi hevur agt uppskoti fram og mann kann siga at tað eru tvey ting ið mann hjákanska hoytir við hesum uppskotum heitir landsverði a um at gera og tað fyrsta er tað at um at gera eina vága meting av vanda fyri hvíting vóru ólóglig um pengaflutningi og virksemið í føroyum og umframt tað at føroyski myndugleikar fáa innlit í hesaheri upplýsingar hjá donsku myndugleikum um fíggjarillgrunasamt virksemið í føroyum og akkurát tá tað kemur til tað so er tað so sær at tí hav va eisini hoyrt bæði tá vit í fjør viðgjørdu hvítvattslógina og eisini tað ið mann hoyrt mál um hvítvask og annað verður viðgjørt miðlunum so er tað so sær atbankar teirkanska senda mál inn um um tað er kanska ein mistangi fyri hvítvask so enda tað niðri hjá donskum mindugleikum og so hoir mann ikki aftur um tað og hygg mann í eini fyrispurning sum uppskotsetarin sendi til landstýrismannin í vinnumálnum nú koyrtsíðani so sigur hann har at at tey eru í gongd við at tosa við danskar myndugleikar og at fáa tað katska eg rætt lag soleisær at vit vit í føroyum kunnu fáa also føroyski myndugleikar kunnu fáa innlit í í tær upplýsingar og eisini um vit um tað eru nøkur mál á skrá og tað næsta er so tað at í hesum uppskotum tað er tað mum at heitir ein lansari um at leggja fyri í løgtinginum tær broytingar í ymsum lóggávum ið eru neyðugar til tess at forða fyri hvítvaski og fíggjarligum kriminaliteti og fyri einum árim síðan so høvdu vit eit uppskot her og tað var broytingar í hvítvatslógini og tað var dagføringar og eisini nakraruppstrævningar av tí lógini í mutil hvat mann hevði áðrenn og og hon bleiv so viðgjørt her í løgtinginum og eisini vinnunevndini og eg hugsaði t við formants loyvi at lesa eitt sindur úr álitunum ið mann skaðaði ta
gersvælog hetta álitið tað bleiv so lagt framfyrsta desembur í fjør og her nevnan millum annað tað at endamálið við hvítvatslógini er at hava amboð til at forða fyri at brotsfólk misbrúka føroyskar fyritøkur fíggjarlig skipan til a hvítvaska pening og til at fíggja yvirgang føroyar er parturi av altjóða samstarvinum inn á karmarnir av fanathu actión tacfors so víðari sigur mann her at vinnunevndin heldur at føroyar hava yat viðurvirka í altjóðastrøðinum móti brotsmannaliðum og kriminaliteti men samstundis er umráðandi at hvítvatslóggávan er snikkað til føroysk viðurskifti og ikki eisini bierokadiskar rega reglur og krov oman yvir vinnufyritøkur sum í stødd í allar verða í allar flestu førum eru smáar og hava fástarvsfólk saman við fyritøkur úti í heimin lóggávan má tí ikki vera óneyðug og ella órímiliga orkukrevjandi og dýrfvinna og hon má ikki sleppa at skapa yvirdrivað eftirlit og leggja krøv og meinboðar fyri borgaran í hesum landinum lóggávan skal geva meining fyri fólkið føroyar og fólki her tí hevði nevndin ynskt at lógin í størri mun varð skorin eftir føroyskum leiðslu loysti heldur enn týdd beinleiðis úr egslóggávu og eg kann siga beinan vegin at eg var eisini sjálvur við ati kaska eins og uppskotsetaran við til at skaða eftir áliti her og eg haldi alt tað kjakið runt um akkurát hesaher lógina tá snúð seg øgiliga nógv um tað at og tað er eisini gjørt ví øðrum málum til dømis vit havt mo kanska taka okkurt annað dømi broytingar í granskoðarlógini har tað eru har vit eru kanska noydd til at fylgja altjóða krøvum so hevur mann líkasum her í løgtinginum kanska lagt dent á at vit kanska seta óneyðugt tiltøk í verk og lógin sum er nú og innan hvítvast hon lýkur altjóða krøv og so haldi eg tað er nokk so kanska eg veitisi oria hvussu egskal skilja hetta uppskot so um mann ynskir strangarkanska krøv enn mann setir í tí lógini sum er líkur øll altjóða krøv so tað er kanska verið øgiliga áhugavert at fingja at vita frásum hava sett uppskotið fram men eg haldi sum so ati vit hava eina lóg hvítvatslóg sum burdi fyribyrgst øllim hesin her men eg klári væl at fylgja hesum her akkurát tí attað manglar kanska innlitið í akkey hvørj málið eru hvørji mál eru í gongd og hvørji kanska hvussu nógv mál vit hava kanska innan hetta her hendan trupulleikan í føroyum so it dugir at fylgja tí og har vænti gatskanska landsstýrismaðurin eisini kemur líka og eisini tá ið vit fara viðgjørt í nevndini fáa vit at vita um hvussu tað gongur við tí at at vit kanska eisini fáa tað yvir á føroyska myndugleikar at hava kanska eina at vit koyra fá at fáa innlit í tað takk fyri frú forkvina
ja takk her var ein viðmerking bjartsamuelsen ger so væl
takk fyri beini johannesen vísti á drúgva álitið hjá vinnunevndini hevur brúkt nógva tíð upp á hvítvakslógina og nú var eg forkvinna tá so so eg havi sjálv ført pennin tá ið vel skrivað v tað har við at mann kanska leggur ovur stórar byrðar á atso nógvar vinnufyritøkur í føroyum er rættiliga smáar men uppáangi er nevnt upp eisini hin partin í álitinum sum eg komi við í í hetta uppskotið nemliga at er tað rætt altso brúkar mann orkuna rætt ella or eisini mein rygga av bueokratiskum krøvum til smærri fyritøkur har eingin vandi er fyri hvítvask meðan mann kanska ikki hev nóg gott innlit í hvar er tann reelli vandin í íí føroyum og tá og tí ætlaði at spyrja tingmannin um hann ikki minnist til viðmerkingarnar í sjón lógaruppskotinum har mann hevði tvey dømir og tey vóru bæði donsk tað eina var listasvik við list sum eg eg ikki havi inntrykkað av kanska er tann størsti vandin í føroyum klárar hann at síggja tí tí samanhanginum altso at mann mannja
takk beinir johannesen ger so væl
tróku eftir dømi her tí at eg helta var nokk stuttligt kanska alt kjakið um hvítvaktslógina og eisini aðrar lógir har mann skal fylgja altjóða eðisreglum har vit líkasum hava hug at kanska bakatelisera tað og siga tað at kanska tað mann hoyrir líkasum kanska ímillum linjurnar at hetta her kanska ikki hendir í føroyum og sovorðari og tað fari g kom greitt fram eisini tá vit viðgjørtu hvítvatslógina at tað var líkasum at eg haldi tað var ílagið føroysku peniingastovnar nevndu tað at tey høvdu í fleiri mál viðvíkjandi hesin her sum tey høvdu kanska mist t illgrunað um at tað kanska í summum førumfór fram men eg haldi at tað hevvi verið gott visti mann fekk kanska at føroysk myndugleikari fingu størri innlit í tá tað kemur til vágar meting til dømis og annað at føroyskir myndugleikar fingu nógv størri innlit í tað takk fyri
ja takk næstur at røða er aksel willumsson johannesen ger so væl ja takk fyri
frú forkvinna til viðgerðar er eitt yr fyrstu viðgerð av einum uppskoti frá bjørt samuelsen frá tjóðveldi og eg kann bara ka lesa hvat uppskot til samtyktar sigur viðkomandi uppsitarin bjørt samelsen hevur hetta upskot til samtyktar løgtingið heitir á landsstýrið um at gera eina vága meting av vandanum fyri hvíting og øðrum ólógligum peningaflutningi og virksemi í føroyum umframt at tryggja at føroyski myndugleikar fáa innliti í allar viðkomandi upplýsingar hjá donskum myndugleikum um fíggjarligt illgrunasamt virksemi í føroyum løgtingið heitir eisini á landsstýrið um at leggja fyri løgtingi tær broytingar í ymiskum lóggávum ið eru neyðugar til tess at forða fyri hvítvaski og fíggjarligum kriminaliteti hatta er áheitanin á landsstýrið og eg kann ímynda mær ati orsøkin til at uppskotið kemur júst nú í hvussur er tær sendingarnar sum vera í sjónvarp føroya um konguráðnið har tað vísir seg at hvítvask av pengum helst og sannlíkt er farið fram umvegis føroysku peningastovnarnir øh teir lóggávurnar vit hava er galdandi í dag nú varð undanfarnu røðarar inni á hasumi her at tað er es lóggáva og tað er nokk neyðugt at hava ta lóggávuna og nokk eisini takar bankarnir ynskja tí um vit ikki fylgja tí eslóggávuni sum er galdandi sum er vandir fyri at okkara bankar ikki verða mettir suma tryggir niðri í es og tað tað vilja hvørki vit rokna i politiska skipanin ella bankarnir sjálvir koma í ta støðu tí v eru noyd til at fylgja tí lóggávuni sum er niðri í es øh vistu vit fara aftur til ta relevanta málið sum hevu verið frammi ella faktisk at ava ja tað le vanta málið tað er eftir konguráðni so er tað farið fram í tveyáðrenn tvyúsung trettan til tvey tsun um eg ikki vera heilt skeivur so eru lógin um hvítvask herd tvær ferðirnar kanska tríggjar ferðira eghaldi tvær ferð síðani tá so øhhvat hendi frá tvey sn rettan til og seytjan tað vita vit ikki heilt vit vita ikki um bankin fráboðað hesar flytingarnar ella ikki tí bankin hevur hevuri hevur tagnaskyldu men hinvegin vita vit heldigki um hann hevi skyldi til at fráboðað tað tá tað veit eg ikki heilt eftir lóggávsu galdani tá tí vit hava fingið ein munandi strangar lóggávu í dag og vistta sama fór fram í dag hevði bankin so havt skyldu til at fráboða tað tað er noks relvant spurningur a fáa svara

til søk í danmark altso løgregluna so tekur sær okonomisk kriminalitetið í danmark í tvey túsund og tjúgu ella nítjan í eitt ár tað var faktist rætiliga nógv í mun til hvat eg hevði mett men egi mettinógv lægri tal tileitt sidur kløkk ella so høgt bara frá ein í banka meni politiska skipanin í føroyum veit ikki hvussunógvar fráboðarnir eru annars og vit vita heldur ikki um hvussu nógv blívu til eitt mál umsøk metir at hað er okkurt lóglig farið fram og vit reisa e mál og skulu vit tryggja í føroyum og tað hevur týdningat vit at et skul skipan tryggja tað at hvítvask ikki fer fram umvegis okkara peningastovnar so mugu vit vita hvussu støðan er í dag um tað er nógv mál ella ikki tí annars fáa y tær neyðu broytingar sum skulu gerast tí at tað er eingin ivi um ati at fer hvítvask fram umvegis føroyska samfelagið umvegis føroyska føroyskar peningastovnarnir so setur tað føroyska samfelagið og føroyskar skipanir í eitt ringt ljós útrið í heimi og tað tænir ikki í okkum føroyingum so tað eiga vit at lóggeva soleiðis at tað ikki ber til men fyrsta fortreytin fyri at vit skulu lóggeva rætt tað er at vit vita um tað lóggávan su vit hava í dag virkar ella ikki tí haldi eg at spakki fult upp um í upskotið og uppskot setaran at tað eigur so ella so ati vit fáa eina ordiliga kunning myndugleikarnar í føroyum hvussu nógv mál er fráboðað og hvussu nógv mál eru royst ella mett at tað var einki hald í fráboðanum soleiðis at vit vita hvussu støðan er síðani kemur uppskotsetlran eisini inn á aðrar skipanir í føroyum millum annað inn á fastskipanina fastskipanin sjálv sær kann virka væl og tað geraí flestu førum men vit hava sæð tvey dømir í seinastuni um at útlendskuroyarí hava verið inni í skipanini og kanska misbrúksskipanina og tá er spurningurin um vit ikki a gera okkurt broytingar soest ta iihetta ikki ber til um vit taka til dømis aftur nú er tað kongaráðni har skipið er skrásett í føroyum og tay hava eftir lógin ein føroyskan umboðsmann sum bara er umboðsmaður hjá viðkomandi tað vil sigat viðkomandi hevur einki við virksemi sum eg skilji hjá felagnum gera annars og heftir ikki fyri tí virkseminum sum felagið hevur í føroyum og hetta eru útlendingar sum ikki hava sítt høvuðssæti í føroyum og skipini virka slet iki í føroyum virka heilt øðrum pørtum av heiminum um mann ikki tá átti havt eitt annað egveitikiatakurátað skudi g verið í men p á ein anna máta at ert so umboðsmaður hjá tíðlingum felagi so heftir tú kanska eisini móti myndugleikum í føroyum tí annars er tað forlætt at bara at at siga okey eg eri umboðsmaður eg fái eina ávísa samsýning fyr vera tað men eg kenni einki til virksemi tí tá hevði s boðs skipping feløgini kanska sagt óhó heta er á felag sum eg einki kenni til eg veit likkihvat tey fáast við so vil eg held ikki leggja navn til og vera tyka umboðsmaður í føroyum okkara líknandi skipan fyri at tryggja at tílík feløg ikki koma in okkara skipan sí sjálvt um tey einki hav við føroyar at gera men eru tað skráset her peint so kunnu vit koma á ringt ljós visso tey hava viðkvimunelt virksemi at gera so tað eiga vit so ella so at taka upp í blitsku skipanini og vita hvusu vit kunnu tryggja at tað tílíkt ikki fer fram í okkara hvørki faskipan at øðrum skipanum og at lógin um hvítvsk virkar til fulnar at er tað onkur sum roynir at brúka føroyskar peningastovnir til at hvíttvaska pengar um teir eru stolnir ella um tit nærkupengar ellu annað at skipanin virkar at tað verður fangað og viðkomandi

verður steðgað og tey sum standa fyri tí fáa eina revsing sum lógin ávsetir so javnaðarflokkurin fer at taka undir við hesum málinum her peint vit halda heta er fínt mál og neyðugt at takahetta kjakið um liskuskipanin takk fyri frú
ja takk her var ein viðmerking frá bjørt samuelsen ger so væl
ja takk fyri akseve johannesen helt eina egvuliga góða røðu haldi eg og og tað er ræst sum mann vísir á at uppskoti leggur eisini upp til at mann mann ger tær lógarbroytingar sum eru neyðugar til dømis í fass ella í mun til skráseting av fyritøkum altso útlendingar um koma til føroyar skráseta fyritøku men eg ætlaði at spyrja akseve johannesen hetta við at vit seta øgiliga stóra og tunga lóggávu gildi sum eru umsett úr es og tað gera vit sjálvandi fyri at binda fyri hvítvask men so standa vit eitt sindur við tí at vit fáa í veruleikanum bara innlit í hvør støðan er í mun til fráboðanir um tað blívur til ein rættar sak heldur aksevel johannesen sum uppskot leggur upp til at visti mann kundi fingið innlit í altso hvat er líkasum systematikkurin í hesum her fráboðanum eisini altso er tað nakrar fyritøkur sum ganga aftur er tað typisk tar úlendsku fyritøkurnar er tað typisk fyritøkur innan fyi ein ávísan vinnugeira og so frameftir heldur akseve johannesen at tað hevði jt givið nyttu serligaí mun til visi mann ætlar at gera hesa her serstøku vágagreiningina fyri føroyar
ja takk akselve johannesen ger so væl
ja heilt heilt avgjørt taðr tað er í síðsta enda politiska skipanini sum eva ábyrgdina av at hvítfalsk ikki fer fram í føroyum og skulu vit liva upp til tað ábyrgd ábyrgdna som mugu vit vita hvussu skipanin virkar í dag um hon virkar eftir eftir eftir soleiðis sum mann vil hava ein virka og um hvítvask fer fram og um tað hvítvask fer fram um tað verðar up daga og og steðga og fólk vað revsaðuso framvegis tá vit ikki vita av tað so øgiliga trupult hjá politisku skipanini at tillaga okkara okkara okkara skipan og okkara lógarverk til til tað sum sum er neyðugt at gera tí at tað er hvørki eg rini vís í tí heldgi áhuga hjá bankunum og heldur ikki hjá vinnulívinum ella føroyska føroyska samfelagnum at vit koma í ringt orð tí at onkur hevur misbrúkt okkara skipanir til at hvítvaska pening sum ið stolin ella koma frá narku etl aðrastanisjatakk
næstur at røða er jóhandahl ger so væl
rrelevant uppskot sum bjørs samulsen sæt upp til at uppskot til samtyktar her í samband við fyribyrgingar hvítvaski og øðrum fíggjarligum kriminalitet í føroyum við at kunna gera eina vága meting og at kunna fáa meira upplýsingar til føroyskar myndugleikar tá tað snýr seg um slíkk mál umframt at gera skipanar so so tryggar sum gjørligt soleiðs at okur ikki verða útsettur fyri at hvítvasking ella annar kriminalitetir rundan um hann

longur tað sum er at siga til hetta her er tað at okur hava jú óalmindiliga góðar og tryggar vilja siga lógir framdar innan hettar øki tá tað kemur bæði til peningastovnar og til tryggingarfeløg og annars fíggjarligu stovnar sum sum sum sum sum eru í hesum samfelagnum her við teimum hvítvaskigalógunm sum eru og ein stórur partur av hasun her tingunum liggur jú gjøgnum peningastovnarnar ikki at siga tykum o tað eru jú har tingini oftani vera framd ígjøgnum og okur hoyrdu eisini í tí sendingin sum var um konguráðnið ati mann royndir jú at spyrja bankarnir men bankarnir hava jú fulla tøgskyldu og tað var ikki nakað sum hvørsu okum sum løgtingslimur ella landsstýrsmaðurin og nakrar annar kemur at kunna at fáa nakra innlit í tí teir eru hundir so strangar eftirlitið sjálvur at tá ið teir geva uplýsingar tað vóru hundrað og seksoghálvfjerðs mál sum vórðu send niður til tir í k altso til danska bakmarspolotii har mann metti at at her kundi vera hvítvask ella hvussu annarskriminaliteturð sum fór fram og tí meti eg eisini tað at skal mann inn at gera nakrar serligar reglur í sambandi við tey sum fáa loyvi tltað komandi føroyar at gera ílegur og teyúsum komandi føroyar at at skráseta seg annars báði tar verur seg í vinnuskránni ella tað ver seg í í skipaskránni í fass aðrastaðni so er tað har okur muna inn at gera nakrar reglur hvussu kunnu okur tryggja tað at teir tey felu teir persónar sum vilja koma hendan við at reka vinnuvirksemi eru reellur persónar og eru reellr virkir við reellum hensygdum og har haldi eg sjálvur tað at har áliggur tað okra okra advokatstandi millum annað sum eru teir sum sum oftast gera tey skjølini og og dokumentir sum skula verða verða gjørd fyrri feløg og persónar at at tann parturin fær fær ein eina eina kanska eina eina enn størri ábyrgd á seg at tryggja tað at teir persónar og virkir sum teir umboða ella vera betrir umboða eru virkir og persónar sum eru reellur nokk hava reellar hennsiktir og at teir pengarnir ella peningarflutningurin teinn peningaflottun sum kemur inn at larra kliencontíir fyri at kunna verða brúktir til millum annað at atskráseta skip fyri ella at betala nakar fyri at teir pengarnir eisini frá teimum bankunum sum koma frá verða klæraðir soleiðs at hvítir pengar altso ata ikki er nakar sum at brenna vaska útí jøgnum system eg haldi at tað er óalmindiligani óheppi at okur hava hug til at gera fastskipanina til eina eina eina ringa skipan í fastskipanum er ikki nøkur ring skipan í mínari ferð er er fastskipanin faktiskt púra púra púra óskildi í teimum tingunum sum henda her millum annað við konguráðnunum gog hinir málini mannhevur hoyrt um hann er frá frá samherjamálunum altso altso tað tað tað snýr seg um haldi eg ati fyrita fyrsta teir persónarin sum mann manmann hevur at umboðsfeløgini hava eina re ellu hendsingd og kunna kunna tryggja st at tá teir takast feløgini á seg at tað eru reell og ordilig feløg og tað mást tú gera sum eg segði áðni ígjøgnum gjøgnum advokatanog gjøgnum bangarnir altso vist mann sendir við opnim ørmi bara sigir eg taki ímóti tað er ikki fast sum skal biðja um at fáa eina váttanippá skipi fast tryggja bær tað at skipið er teg standa og skipið skal vera og at tey skjøl og tað sum kemur frá sagførarar annars at tað er í ordan tað er fastsa uppgáva og postecontrolar og annað sum verður gjørt har er tað sum ger tað at teir tryggja taðat sigla d undir undir undirordiligum viðurskiftum og pappírum og manningar og annað eisini verða viðgjørdir eftir eftir teimum avtalnum sum liggja undir mo og og meriteimreglunum hjá hjá hjá manningunum so víðari tað er tað sum fast skal syrgja fyri men eg haldi tað at taðer viktigt at okur tá ið bjørt samunlsen nú er inni p á henda hesin spurningin um uppskot til samtyktar at mann kanska í nógv størri málfer t hyggja eftir teimum instansum sum skula vela teir sum slpa varðtaka áhugarmálini hjá hesum her persónulin á feløgnum ella ella reiðaríum tryggja tað at tey eru reell hin vigin vil eg siga tað samband við teimum málin sm hevur verið frammi at eg dugi væl at síggja tað at at ein bankins bak nordig hvat skal hann gera tá ið hann fer ein eina flyting til dømis caraba og bank sum liggur niðri í belgien og og hevur fingið eina ein ein peningaflutning og teir sigat hetta hesir pengarner í ordan altso vat skal bakknordigur siga eg dugi at síggja tað at teir upp á nakran máta kunna verja seg annað enn tað atn teir bangarnir teir tirr korsepondera di bankar sum tei eitur sum teir arbeiða við tryggja ta at teir pengarnir sum koma frá teimum europeiskir bankar stórbankar sum sum manst høgdu allar møguliga skipanina til tað tryggja tað at tingini ganga reiðla fyri seg at teir at sndur fyri at teir pengarnir sum koma inn her eru klæraðir ígjøgnum teirr hsu skipanir sum í ordan og nú hevði magnus rasmussen ein fyrispurning frá bjørt samalsen um júst um júst hesi tingini her eg haldi tað at tann fyrispurningurin er sera væl úr hondum refturin svaraður har mann sigur hvat mann ætlar og og hvat mann er er í gongd við og hvørja forhandlingurartir hava verið í

hvítvasking og um vágar metingar annars havi veruð millu annað nevnt hetta við trygingareftirlitinum og at mann heva fund við teira teirra fund við f og p t um føroyar sum vága øki og ohvussu mann kann ger eina vágar meting fyri føroyar og tað haldi er øliga relevant og eg haldi sjálvur tað at sjálvt uppskotið er er interessant men eg skilji tað at landstýrsmaðurin í vinnumálum og hansara ráð sita júst í løtuni og eri við at fáa útgreinastingini og o finna út av hvussu okur frægast kunna tryggja tað at okur í føroyum fáa júst hesi viðurskiftini undir kontrol og at okur havaeftirlit við tingunum okur kunna syrgja fyri tí at at tað virksemið sum fer fram á okra landi her er eitt ordiligt reelt virksemi sum ikki kann koma okum aftur á brekku og skaðaokum úteftir tí at okur eru eitlítil land tað vita okur øll og tað skal øgiliga lítið til av keðiligum tingum sum teimum sum hava verið frammi ys í sýstuni sum kunna skaða okum ómetaliga nógv og okur umdømi úti í heimi og tað má ikki siga tí haldi eg sjálvur tað at ta lep á sær pláss at okur gera nakrar vágalýsingar vága metingar og nakrar mannagongdir sum gera tað at tey feløg og persónar sum hava eina ábyrgd av at tryggja tað ati tað sum fer fram her er í ordan at teir fáa kanska álagt eina serpaða skyldu til at at tryggja og kanna viðurskiftini soleðis at teik ast sand innin fyri tí at tað teir hava við at gera í ordan eg hugsi um serlia um advokadarnir og kanska eisini bankarnir sum eg ikki ivist í gera sítt arbeiði á tað kemur til hetta her við at tryggja tær at pengar verða reelt komin í landið ell ikki nakvar óræðalsti komur inn her tí teir eru øgiliga stvangum eftirliti og øgiliga trangar tenaskyldi og eg ikki eri ikki iva um tað at tað er skipanirnar teir hava aso varsligis skipanir obankar a hava at tar eru nokk so lag at siga frá vteir vtað eru veru ting sum eru verða mett at verða ikki reell ella ella ella hvítuvasking er annað so at tesk atfa a ger hasur málum eina góða viðgerð men eg eri vísur úr tí ati ati vinnumálaráðið og landstýrsmaðurin har koma at kunna fáa hetta her málið loyst upp á ein virðiligan góðan máta fyri fyri fyri samfelagi føroyar og eisini fyri vinnuna soleis at okur kunna arbeiða trygt og við skili og uttan at mann skal vera nervøs fyri at at fass kemur í í íístóra trupulleikar av e málsmser milum anna við skipunum somanmaði tað haldi er øliga viktigt eg haldi at fass er einastandandi ting fyri føroyar upp á nógvar mátar og tað eigur at verja og og sla ring um og so eru tað trupulleikar sum okur hava sær her sum okur syrgja fyri at ella finn út av hvussu okur kunna fyribyrgja tað at tet ikki sovordi ikki sigast
ja takk her er ein viðmerking frá bjørt samuelsen ger so væl
takk fyri takkaði jóhandal fyri eina eina góða røðu samd við honum í tí mestabar fram og sum hann vísir á so svaraði landsstýrismaðuri upá ein fyrispurning um hetta sama eg setti ein fyrispurningum nøkulundasamsus við at eg arbeiddi vð hesum uppskotinum og tað haldi eg boðaði frá góðum tí sum landsýrismaðurin í øllum førum letur upp fyri í í tí svarinum men eg hugsaði at spyrja johandal um man kann hugleiða eitt sindur um hetta við at vit vit vit seta sera øgiliga stórur krevjandi uppgávuna nei lóggáuna í gildi í føroyum til dømis er eitt krav um fráboðarnar skyldu eisini fyri fyritøkur sum bara hava fimm starvsfólk ogsovíðari whissubláarskipan men samstundis hava vit ikki ordiligt innlit í altso hvar eru teir størstu avbjóðingarnar í føroyum mann hevur jú gjørt serstakar vágagreiningar í øllum teimum europeisku londunum men mann hevu ikki gjørt serstakar vágagreinir fyri føroyar so eg allaði spyrja jóhandal um um hann sær fyri sær at mann kundi kanska málrætta lóggávuna betri vis mann
ja takk jóan dálgirsvág
ja takk fyri ja tað er møguligt at mann kundi at man kundi gjørt tingini ítsindura anleiðis reint nationalt heima hjøggum sjálvum í sambandi við vágagreiningum men sum tað eisini verur sagt í svarinum til bjørt samenssen frá landsýrsmanninum so hevur mann jú sa her hvítvaski skrivstovuna sum varður nevnd sum hevur hagtølligug mál sum eisini hevur kunnað um hhvat hvat gongur fyri seg saman við skattavaldi og øðrum og so hevur mann eisini sjávandi pt og aðrar sum gera hesar her vágargreiningarnar nviðvítjandi fígging yvirgangi men tað e rætt sum bjørð samensen sigur hesi smáu virkini sum sum eisini verða álagt hesa her hvítaskipanina tað er møguligt um at har kanska kundi gjørt nøkur nøkur nøkur fleiri ting tí tað eru kanska tær sum mann kanska ikki hyggur so nógv eftir tí man siga ókey heta er bara fimm fólv har hendurek kanska so lítið og og o ikki at siga taðer tá ið tað kanska hendur nakað íð ini lítlum virki øðliga sjáldan at tú tú tú kemur út fyrtí etta veliga vestelóari sum fær og siga nakað og tað kann vera ein avbjóðing sjálðandi tí mannhevu bangin missa eisær starv umtða verði funn út av tí so tað er r møguligt har man skal hygjauppat nøkur ting sum bjørðsamalsen eisini leggur upp til takkfyri frv forkvinaja
takk næsta røða er bjørt samuelsen
forkvina eg ætlaði at lesa viðmerkingarnar til uppskotið sum kanska er eitt sindur drúgt men hetta er so eitt uppskot til samtil samtyktar har vit ynskja at løgtingið skal heita á á landsstýrið um at gera eina vága meting av vandanum fyri hvíting og øðrum ólógligum pengaflutningi og virksemi í føroyum umframt at tryggja at føroyski myndugleikar fáa innlit í allar viðkomandi upplýsingar hjá donskum myndugleikum um fíggjarligt illgrunasamt virksemi í føroyum løgtingið heitir eisini á landsstýrið um at leggja fyri løgtingið tær broytingar í ymisku lóggávunum ið eru neyðugar til tess at forða fyri hvítvaskið og fíggjarligum kriminaliteti føroyar vilja vera eitt framkomið vælvirkandi demokratiskt land har tað ikki ber til at hvítvaska pening ella reka annað peningarligt og vinnuligt ólógligt virksemi hesum skulu heimsins lond hava álit á við hesum uppskoti ynskja at vit at løgtingið skal standa saman um at biðja landsstýrið um at gera eina serstaka vágamating av tí føroyska samfelagnum sum fevnir um vinnugreinar skatta um skrásetingarskipanir handilssambond og annað virksemi ið kunnu vera viðkomandi fyri møguleikarnar fyri hvíting ella øðrum ólógligum fíggjarligum virksemi ynskið er at ein slík vágameting bæði skal vísa hvar vandin er størstur og í hvønn mun slíkt ólógligt virksemi er farið fram og framvegis kann fara fram skotið verður somuleiðis upp at landsstýrið sum fylgja vágagreiningini kemur í løgtingi við neyðugum lógarbroytingum í tann mun tað er neyðugt her verður til dømis hugsað um at broyta reglurnar fyri skráseting ar útlendskum skipum í fass at herast skattalóggávu at seta strangar reglur fyri umboðsmenn fyri útlendsku fyritøkurnar at seta krøv í samband við útlendingarskrásetta fyritøkur í føroyum og so frameftir altso vágameting fyrst og síðani broytir mann tær lógir sum tað kanska kemur fram er neyðugt at broyta í føroyum hava vithvørki hagtøl ella vágarmetingar fyri føroyar sum vísa í hvønn munog útlendskar fyritøkur ella persónar hava hvítvaskað pening ígjøgnum fyritøkur skrásettar í føroyum og ígjøgnum føroysku bankarnar føroysku myndugleikarnir fáa heldur ikki yvirlit yvir hvørjar fyritøkur ella persónar skrásett ella búgvandi í føroyum sum eru partar av hvítvaski av pengum ella øðrum fíggjarligum kriminaliteti hetta sambært svari upp á fyrispurning nummar tveyoghálvtrýss nei fyrispurning nummar trýoghálvfems tjúgu einogtjúgu ein týðandi táttur í serstøku vágmeddingini er tí at føroysku myndugleikarnir fáa í lag avtalu við danskar myndugleikar um atgongd til allar neyðugar upplýsingar um fíggjarligt illgrunasamt virksemi í føroyum ella ella illgruna um slíkt virksemi ið verður fráboðað hvítvarpsdeildini hjá hjá stats advokatin fyri serstak og altjóða lógarbrót tað sum eisin verðu nevnt bagmanspolitiit og hetta verður so frá fyrsta januar næsta ár nn s k sum stendur fyri tey nationalu enhet for serlig kriminalitet orsøkin til uppskotið er tað sum er komið fram um at fyritøkur og skipanir og bankar í føroyum hava verið ella kunna verða nýtt av ivasomum útlendskum fyritøkum og fyritøkum og pengaflutningi kvf hevur í seinastni víst á at ávísar fyritøkur og skipanir í føroyum hava verið nýtt til ovurstórar peningaflytingar knýttar av sonevnda konguráðnunum har stórar upphæddir eru fluttar úr fátæka kongu og niður í lummarnar hjá fólki knýtta netverki hjá fyrrverandi forsetanum í kongu kabila kallaðist hann sambært tíðindunum hevur beinleiðis samband verið millum persónar knýttir á nevnd á netverki og føroyska bankakervi føroyskt skrásettar fyritøkur og skip skrásett í føroysku altjóða skipaskránni fs áverður eisini komið fram á útlendskar fyritøkur skrásettar í føroyum hava brúkt fass og føroysku skatta skipanina til at svika við hýrum hetta er sera álvarsamt tí tað settir føroyar í eitt ivasamt ljós og tað vekir ein iva hjá okkum sjálvum um hvørt hesi strongu lógarkrøvini sum vit hava sett í verk virka føroyar hava eisini víðfevnd handilssamband við onnur lond sum er stórur partur av fíggjarliga grundarlagnum undir landi okkara og sum føri við sær at stórar peningaflytingar eru tvørtur um landamørk vit hava í setta í gildi í føroyum nógva lóggávu ið forða fyri til at forða fyri at føroyar kunnu brúkast sum skattashjálv til at hvítvaska pening ella annað kriminelt virksemi vit mugu hava álit á at henda lóggávan virkar tað er tó ein stór avbjóðing at eingin verulig vágameting ella serstøk vágameting er gjørd av teimum ymisku geirunum í føroyska samfelagnum í mun til vandan fyri ólógligum fíggjarligum virksemi eins og føroyskir myndugleikar ikki fáa innlit í tær fráboðanir ið verða sendar sg s ø í k bankarnir senda árliga fleiri enn trý hundrað fráboðanir um illgrunasamt virksemi eg haldi taðvar baint norðdig einsamalt hevði hundrað og seksoghálvfjerðs fráboðanir í fjør løgtingið samtykti í fjør eina nýggja hvítvakslóg løgtingsmál seytjan tjúgu tjúgu sum er galdandi fyri fyritøkur sum virkað undir føroyskari lóggávu og tað eru so lívstryggingarfeløg grannskoðarvirki mekla realkredetstovnar við fleiri og henda lóg svarar til krøvini sum eru áásett í sooni tfjórða hvítvasdirektivunum hjá es men es londini tey samtyktu í tvey túsund og átjan tað fimta hvítvasdirektivi sum londini har skulu virka eftir longu fyrsta januar tjúgu tjúgu tað vil siga at mann setti í veruleikanum eitt fimm ára gamalt direktiv gildi í føroyum í fjør føroysku bankarnir virka undir danskari eslóggávu fyri hvíting av pengum og og at fyribyrgja altjóða yvirgangi altso tað vil siga a lógávin viðr setti gildi í fjør varð bara fyri yvirtikin málsøki endamálið við hvítvakslógini er at hava amboð til at forða fyri at brotsfólk misbrúka føroyskar fyritøkur og fíggjarligu skipanina til hvítvaska peningu til at fíggja yvirgang føroyar eru partur av altjóða samstarvinum inn án karmarnar av f a tf sum stendur fyri finansiol aksion tascfors og hava sostatt eisini eina altjóða skyldu at viðvirka í stríðnum móti brotsmannaliðum og kriminalitet tann fyrsta hvítaslovin í føroyum koma sumri í átta og eg skal ikki fara longuri inn í tað men eg skal fara yvir til hetta við vága greining av vandanum fyr hvítvaski sum er í sensurinu í hesum uppskotunum vinnunevndin viðgjørdi hetta málið rættiliga gjølla í fjør og skrivaði millum annað at vit mæltu til at mann gjørdi eina serstaka vágmating fyri føroya ein vágmating sum lýsti nemiliga hetta við øllum liðunum í altso í hvørjum liðum í vinnugreinum í skipanum í føroyum og í handilssambond við ymiskt lond teir størstu vandarnir hjá føroyum liggja og tað er øgiliga umráðandi tí at endamálið við lóggávuni er nettupp at mann setir inn har sum mann sær at váðarnir eru størstir í teirri lóggávun sum mann setti í gildi í fjør tá hevði mann nøkur dømir í lóggávuni og tað varð alt dømi tikið úr tí sdonsku verðini eg minnist at hetta við svik við list var eitt av teimum døgunum mann brúkti men sum fleiri hava víst á ikki minsthoyringarskrivið frá eli torsteinsons mann hevði skrivað vegna felagið føroyski grannskoðari som varð víst á ati at tað er ein øgiliga ella tað er ein grundleggjandi munur á tí føroyska og danska samfelagnum og eg endurgevi tað sum varð sagt í tí hoyringsskrivinum frá felagi føroyski grannskoðarir at tørvurir avgjørt á einar serstakari vágameting av føroyum soleiðis at føroyskar fyritøkur og føroyski myndugleikar hava eitt meira viðkomandi grundarlag at arbeiða útí frá og harvið lættari kunnu málrætta sín innsats og tey vísa eisini á at reint forbelt so heldur ffg at mann veit ov lítið í føroyum um um í hvønn mun føroyar og føroyska fyritøkur eru útsettar fyri at verða brúktar til hvítvask og og at ein ein ein serstøk vogmeting tíð er neyðug so vístu vit eg nevni eisini í viðmerkingum her hetta við virki skránni men hon er ávegis skilja landsstýrismanninum og tað er umráðandi tað hevur vinnunevndin eisini eftirlýst nakrar ferðir seinastu árini frú forkvinna fráboðarnarskylda er hjá teimum sum eru fevnd av lógini um hvítvask og tríggingareftirlitið kann eisini í ávísum førum lata upplýsingar til danskar og føroyskar og grønlendskar myndugleikar føroyskur myndlitar fáa ikki nakað innlit í fráboðani til danska eftirlitsstovnin efta ella eftirkanningar í hesum tey fáa fráboðanir um tað vísir seg at vera nakað í málinum tavil siga til dømis um tað vera ein rættarsak tá fáa tey fráboðan men tað halda vit ikki nokk hóast einki rættarmál spyrst burturúr so er lítil r altso úr teimum flestu málunum so lítil ivi um at upplýsingarnir kunnu geva eina hóming av hvar størsti váðarnir eru í føroyum í mun til ivasaman ella kriminellan peningaflutning og tað tí er tað sum nevnt sera umráðandi at føroyskir myndugleikar tryggja sær neyðuga atgongd til allar hesar upplýsingarnar í sambandi við vágagreiningina í hvítvakslógini er eisini ásetingar um varskógvaraskipan og har hava vit nevnt nú í viðgerðini at í føroyum eru fyritøkurnar lítlar og tað halda at ein evarska lítil fyritøka klárara at hava eina varkagóða skipan uttan er vard tað er nókk rættiliga órealistiskt og tað vístu vit eisini í á í sambandi við viðgerðina av hvítvaslógini men samanumtiki frúforkvinna so hevur uppskot til endamáls bæði at fáa gjørt eina váða og støðumeting av føroyum í mun til hvíting og fíggjarligan kriminalitet og at tryggja at føroyskir myndugleikar fáa alt neyðugt og innlit í hvussu fráboðanir og tilfarið latið donskum myndugleikum verður handfarið og brúkt og at enda skal eg bara leggja afturat ati eg ætli mær at koma upp aftur og líka viðgera okkurt av tí sum landsstýrismaðurin ersvarar í í svarið upp á fyrispurning og eg haldi sjálv at hetta er eitt mál sum er eitt sindur trupult at viðgera tí tað er rættiliga fløkt og tað er rættiliga samansett og eg haldi nokk so stóran týdning at løgtingið fær høvi at viðgera eitt mál sum hetta tí vit liva altso av útflutningi og tað má ikki verða sett spurnartekin við hvørt føroyar eru á altjóða støði í mun til at kunna fyribyrgja hvítvasking og fíggjarligum kriminaliteti sum heild takk fyri frú forkvinaja takk
var ein viðmerking frá høgna hoydal
ger sovælfrú forkvina eri eg eri fegin um at bjørt samulsen letta uppskotið fyri tingi tí at satt at siga so er h tær ein ein ein svartur kassi hjá mongum av okkara og tær tað hjá mær vit hava samtykt fleiri hvítvaskingar lógir og nú síggja vit at føroyar verða eitt verða brúktar sum eitt eitt skattaskjól hjá fyritøkum sum eg havi sum pína virðini í tilfeingin hjá fólki í øðrum londum eins væl og fyritøkur skjótt og eisini gera tað nú her í føroyum so tað má steðgast men tað sum er undrar meg allarmest ter at í øllum hava viðgerinm at hava havt at hvítuvasking og tað er eg glaður fyri at bjørt samals kemur inn á tað er tað at vit gera so øgiliga strangar reglur fyri at at at ein ein pensjonistur í føroyum fan ikki far estær tíggju túsund krónr in í bankan sum verðra næstan kannaður her har men tað sær ikki hút sum um mann veruliga fær fatur á teimum veruligu fyritøkunum og fólkunum sum útnyta hetta systemini so so tað má vera fremsta endamálinum ja takk
ger so væl
takk fyri ja tað er nemliga soleiðis at fert tú í bankan og skalt seta pengar inn tað kann verða vælgerandi felagsskapur sum hevur havt ja samlað pengar inn ella okkurt líknandi ella kompensjónspengar ella hvat tað er s sso eru rættiliga strongd krøv til eisini vist tú sum privat persónur setir inn pengar ella tetur pengar út og tað er eisini rættiliga nógv krøv til smáar fyritøkur í føroyum eftir hondini men vita vitt yvirhøvur um í hvønn í hvønn mun hendan stóra lóggávan riggar í føroyum tá ið mann ikki hevur gjørt hesa her serstøku vágagreiningina vit hava eisini tryggingareftirlitið sum hevur lutvíst vágamett til dømis lívstryggingarøki pensjónsøki og og tað er kanska eitt øki har tað ikki tann størsti vandin og so havi eg hug at nevna at føroyar hevur jú øgiliga víðfevnd handilssamband við umheimin megna vit yvirhøvur at hyggja inn í tað ella eru vit í vanda har fyri at at knappliga a koma út í nakað sum sum gevur føroyum eitt eitt vánaligt orð á seg so og eg haldi sum høgni hoydal eit er øgiliga trupult at viðgera tí hetta er rættiliga tekniskt og ov nógvur liðir í hesum takk fyri
ja takk næsta røða er biljustinussen ger so væl
altso vit hava lóggávu á økinum vit hava samtykt ígjøgnum nógv ár eu lóggávu bæði viðvíkjandi hvítvaking viðvíkjandi bankavirksemi ðvíkjandi tryggingarvirksemi túsund vís av av blaðsíðum við avmarkingum við ásetingum fyri leiðslur fyri bankar fyri raportering fyri dokumentering og sovíðari hava vit samtykt fyri at tryggja okkum og tá ið eitt lóggávuting hevur samtykt eina lóggávu so er tað upp til tey sum er umfataði av lóggávuni at liva eftir henni eg haldi ikki tað ber til at gera lóggávu sum forðar fyri kriminalitet kriminalitetur er at bróta lóggávu tað er kriminelt at bróta eina lóggávu tað er definitiónin av orðunum kriminelt altso vit hava lóggávu sum sigur at tú mást ikki stjala allíkavæl so so so verður tað stolið og tað er kriminelt vit kunnu so ikki gera eina lóggávu sum fyribyrgir at onkur finnur upp á at bróta lóggávuna tað tað kann mann ikki altso tað at mann fer forbí lóggávuna ger ein kriminellan og tí skilji eg ikki tann seinnapartin av uppskotunum tá ið sagt verður a løgtingið heitara landsstýrið um at leggja fyri løgtingið tær broytingar ymsu lóggávuni eru neyðugar til tess at forða fyri hvítuvaski og fíggjarligum kriminaliteti altso lóggáva kann ikki í sær sjálvum forða fyri kriminaliteti tað er upp til serliga politivaldið at syrgja fyri at forfylgja kriminalitetið tí at vit fáa ikki syrt fyri at eingin broytir lógina tað er tað er tað er púra hopileyst altso vit gera lógir fyri at tryggja samfelagið fyri at skipa samfelagið fyri at hava góð viðurskifti og tað hava vit gjørt í ólukkumát ígjøgnum nógv ár men so koma nøkur fólk og tey ignorera lóggávuna tey manipulera lóggávuna tey misbrúka lóggávuna tey fara at forbílóggávuna tey eru krimineld og tí haldi eg tað virkar eitt sindur dupult at gera lóggávu sum forðar fyri kriminaliteti visu vit avtóku alla lóggáu so var eingi kriminalitet so so breyt eingin lógila so tað var í ein máti tað var at avtaka alla lóggávuna so slapp mann undan kriminalitetið men tað hevði sjálvandi verið ideotiskt so tann partin av uppskotunum skilji eg ikki men eg skilji væl tann fyrra partin sum gongur út uppá at mann kann gera eina vágameting av vandanum fyri hvíting og øðrum ólógligum peningaflutningi og virksemi í føroyum og at føroyskir myndugleikar fáa innlit í allar viðkomandi upplýsingar hjá donskum myndugleikum um fíggjarligt illgrunasavmt virksemi í føroyum og eg veit ikki akkurát hví tjóðveldið heldur at tað bara skuldi vera hjá donskum myndugleikum tí eg haldi at mann hevur slík samstørv yvir um øll landamørk og ikki bara millum føroyar í danmark tí tað kann saktans eisini vera so at mann mann eisini hevur raportering yvir um aðrar landagreinsur enn millum føroyar og danmark og og har eit har vita vit jú at taks til dømis hevur samstarv við øgiliga nógv lond hvar ið mann skal raportera yvir fyri hvørjum øðrum hvussu borgarar flyta seg og hvussu e hvat fyri virksemi teir hava so víðari og tí haldi eg at tað kundi verið víðkað o hvussu verðir til at verið meiri enn bara upplýsingar sum danir hava og eg haldi eisini at løgregla generelt og inaltjóða løgregla brúkar eisini nógv tað at raportera yvir um landalandamørk og tað eru eisini skipanir settar upp til

so tosar mann um at tryggja føroyska av tí at vit liva av útflutningi so skulu vit tryggja føroysku umdømi

eg ivist í um føroyska umdømi verður so nógv skalað av at onkrir útlendingar samanvið onkrum føroyingum fremja kriminalitet kriminalitetið finst í øllum londum og tey londini sum vit útflyta til lat okkum taka russland ella hvítarussland ella ukraini ella nigeria tað eru lond sum eru kjokk etandi full av kriminaliteti tað er tað eisini usa og tað er tað eisini í danmark tað eru tað hava koyrt stórar sakir í bara í danmark til dømis um fólk sum hava arbeitt innanfyri tað almenna sum hava snýtt við almennu pengum altso kriminalitetir finst allastað tí trúgvi eg ikki at álitið á føroyar á nakran hátt verður skalað tað álitið haldi eg vit hava tryggjað við at hava dagført og javnsett okkara lóggávu við eu lóggávu hvítvasklóggávu tryggingarlóggávu ogbankalóggávu tað hevur verið eitt høvuðs argumentt tá ið vit hava sett slíka lóggávu gildi tað hevur verið fyri at vit skulu verða javnsett við hendan partin av heiminum tá tað snýr seg millum annað um at hava góðar tryggar skipanir og tá tað snýr seg um at hava álit fíggjarnevndin var á skibraltar fyri nøkrum árum síðani tá ið ruttvang var forkvinna skibraltar er eitt land sum livir av bankavirksemi og tryggingarvirksemi og gambling og geyming gamling og geyming tað er ólógligt í føroyum men tað er lógligt á skibraltar so tann sum kom til føroyar kemur til føroyar og etablerar geyming hann er kriminellur tí tað er ólógligt men á skibraltar er tað ikki ólógligt tað finnast eisini tað finst eisini kriminalitetir sum er kriminellur í nøkrum londum men ikki í øðrum londum og tí haldi eg at hetta her við at vit missa álit sum land er at skjóta yvirmál tí tað hava vit gjørt við at vit hava havt etablerað trygga lóggávu eg haldið millum annað formaðurin sum sita í stólinum beint nú er var ein av undangongum monnunum at at í dagføra eina rúgvu av vinnulóggávum nettupp fyri at halda uppi tað júst hetta her sum hevur við álit a gera at mann hevur tryggar og góðar lóggávui tá eg nevni skipraltar til dømis sum er eitt land hvar ið øgiliga nógv geyming og gamling fer fram so flyta nógv so eru øgiliga nógv bankaog tryggingarvirksemi á skibraltar nettupp tí at skibraltar hevur so trygga lóggávu tað er eitt av aveitt av trekkplástrunum hjá sibraltar tað var okkum fortalt at tað er tí at mann hevur eina so stabila og trygga lóggávu rundanum hetta her men samstundis so er hetað eitt land sum livir av nøkrum sum er øgiliga kriminelt í føroyum so hetta eru eisini nakað sum er nokk so relativt vit hava eisini onnur ting sum eru ólógliga í føroyum sum eru lógliga aðrastaðni til dømis frítt hassj tað er tað er ólógligt í føroyum men tað er tað er lógligt nógv aðrastaðni hava vit minni álit á teimum londum tað haldi g ikki altso vit hava ikki minni álit á holvlandi og skipraltar og portugal fyri tað um t at hava aðra lóggávu enn vit so tí haldi eg ikki at tað skalar so nógv við okkara álit millum onnur lond men tað at gera eina vága greining tað haldi eg absolutt kann vera áhugavert tann partin kann eg gott síggja nakað skilagott í takk fyri harraformaður
ja takk skal eg viðmerking tað er bjørt samu sin tær so væl
takk fyri at fyrst til hetta her við hví tað bara er seykk og ella bakmanspolitii og ikki at møguliga onnur altjóða stovnar mann hevur nevnt tað er simplin tí at tað snýr seg um bankarnar og bankarnir eru um danskar lóggávu og tað er til søg ik at frábond hjá bankinum fara og skal mann gera eina vágagreining so má mann í onkursvegna hava innlit í teirra upplýsingar tað hevur mann ikki í dag mann er innlit í teir upplýsingarnar myndugleikar kunnu fáa innlit teir upplýsingarnar sum tryggingareftirlitið tann partin sum teir gera av eftirliti í føroyum so til at tað hevur lóggávu tað er nettu sum biljustinussen vísir á so hava vit sett ein røð av lóggávu við gildi og øgiliga krevjandi lóggávu fyri stóran part av okkara vinnulívi men tí vit ongantíð hava gjørt hesa vágagreiningina sum øll onnur europeisk lond hava gjørt fyri sítt land serstaka vágagreining fyri landið so vita vit sjálv til hvønn mun hon riggar
ja takk so er tað biljussinsen ger so væl
nei altso eg haldi mann kann mann kann blíva við at leggja uppá tað eru komnar nógvar dagføringar av hvítvatslóggávum av bankalóggávuni tryggingarlóggáuni so víðari tíat so upplagar mann tað at hatta var ikki nóg gott táh ta kundi verið betri og sjálvt um mann hevur vágar greiningar ug mann hevur alt møguligt annað so hevur mann eina rúgvu av fíggjarligum kriminaliteti í øllum hesum londunum og ikki minst í donskum bankum altso danski banka hevur verið út fyri einum øgiligum stormi tí at dansku bank sum kanska er størsti banki í einum av teimum heimsins mest reguleraðu samfeløgunum hevur verið útsettur fyri nøkrum øgiligum hvítvaski av pengum eystanifrá so tað kemur heldur ikki at forða fyri øllum kriminaliteti at vit hava vágar greiningar men vit kunnu gott hvíta okkum enn meir og kanska mann fær gjørt tað uppaftur betri men mann skal eisini avviga hvussu nógv mann skal brúka politiska orku upp á tað tí vit hava løgreglu og vit hava altjóða lið sum taka sær av slíkum kriminaliteti og vit mugu vóna tað at tey eru sterk nokk í sær sjálvum til at hontera slík viðurskifti
ja takk so er næstur a røðar tað ver bjarni kárasum petersen ger so væl
tkk fyri harra formaður h vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá bjørt samuelsen løgtingskvinnu um at gera eina serstaka vága meting og og gera átøk til fyribyrging á hvítvaski og øðrum fíggjarligum kriminaliteti í føroyum øh heftir her er eitt uppskot til samtyktar og sum at síggja til nokk er eitt úrslit av kanska nøkur tíðindi mann hevur hoyrtkanska serliga frá kringvarp føroya um hetta her eftir hondini væl viðgjørd a umrødda konguráðnið og tað kann benda á at tað eru skipanir og lóggávu í føroyum sum ikki virkar soleiðis sum vit kundu ynskt okkum at tað gjørdi og at tað møguliga eru fyritøkur og skipanir sum útnýta okkara lógarverk til at fremja lógarbrot í form av hvítvaski hetta her uppskotið er so at mann skal gera eina serstaka greining og vágar meting av av føroyska samfelagnum tá ið tað hvørjum hvítvaski viðvíkur og tað fevnir nokk so broytt tað verður nevnt í viðmerkingunum millum annað skipanina við føroya altjóða skipaskráseting tað verður nevnti bankakervi tryggingarvirksemi og vinnuskráin og umboðsfólk og so framvegis ogso framvegis fyrsta havi eg hug at siga tað at tá ið vit her át føra løgtingið samtykkja stór og innihalsliga tung og og komplinseraði lógaruppskot so sum til dømis tey ríkislógartilmælini sum koma niðri frá sum sum onkursvegna er ein fylgja aloftast av ymiskum eoderektivum sum jú er ein biokratiskur mastudantur uttan at tá haldi eg at tað er problem demokratiskt at løgtingið og fyri sovið landsstýri hevur so avmarkað kapasitet til at seta seg inn í hesir lógarpakkarnir á fullgóðan hátt altso tey tær lógarbroytingarnar sum koma her á tingi ella kanska ríkislógartilmælini tað eru so kompliseraðir tekniskt at hvørki tingfólk ella ella fyrisikingin rokni eg við klárar at megna at lyfta uppgávuna tí at tað er so innihaldsliga tungt og tí haldi eg eisini at mann skal ikki bara samtykkja slíka lóggávu bara uttan víðari tí at tað er onkursvegna ein sovorðnir fatan av at jamin vissu vit ikki gera tað so vit uttan fyri felagsskapin kanska atypiskt eðufelagsskapin sum vit annars ikki eru limur í og tí haldi at mann skal gera tað soleiðis at tá mann samtykkir slíka lóggávu so skal mann ikki samtykkja fleiri reglur og reguleringar enn neyðugt mann skal implementera tær reglur sum eru góð instrumentir til at fanga og basa hvítvask og so annars at at implementera tær reglur sum ger at tð er fakligum hugtaki er kvevalensur millum føroyska lóggávu og europeiska lóggávu altso lóggáva sum onkursvegna er krav fyri at es hevur hug til at framhaldandi hava sterk handilssambond við eg kann nevna eitt dømi teir sveisisku bankarnir teir teirertystiknir fyri at hava kanska eitt sindur kryptiska bankalóggávu og hava ikki forpliktilsi til at útlivera ymiska informatión sum ger tað til eitt aftraktivt stað hjá fólkum við nógvum kapitali at seta sínar pengar men sveisararnir gera eisini alt sum teir mentir fyri at fáa teirra lóggávu at harmonisera við es lóggávu tí at teir vita at teir hava so stóran og sterkan handil við eu at tað verða teir noyddir til tí haldi eisini at vit skulu gera tað men vit skulu ikki strekkja okkum nógv longri enn tað sum er neyðugt fyri at hava framhaldandi atgongd til esmarknaðin øh tá ið tað er sagt so so ja vit samtyktu hvítvaltslógina í fjør og sjálvandi hetta málið sum kanska elvir til heta er uppskot til samtyktar tað byggur tá bygvur partvíst upp á ta álitið sum mann kom við tá ið mann gjørdi samtykti hvítvaltslógina men so sjálvandi eisini ta ítøkiliga málið sum er við við til dømis hesin her kabil á nætverkinum sum hevur brúkt føroyskar peningastovnar til at flyta kapitalímillum kontor og til tað havi eg bara a siga at vit vit mangla enn eitt sindur av tíðtil at vita um hendan her hvítvapslógin ger tað sum hon einaferð skal gera øh eg haldi tað er undrónarvert at tað plingar inni hjá bankunum tá ið ein kanska ein eldri kvinna skal heva pengar út ella tá ein konfirmantur skal koyra pengar inn jamen so plinga ta og so verður tað sent onkrastaðni til at halda eyga við men ati upphæddur sum ljóða tretivu milliónir krónur aftur og fram at tað ikki vekir so stóran ans t er tað er onkursvegna undarligt so vit mugu eisini tryggja okkum at hvítvaltslógin sum vit hava samtykt er góð fyri føroysk viðurskiftir hevur tann proportinalitetin sum slíkt lógarverk krevur her í føroyum tí tað er altso ikki serliga nógv at halda eyga við lutfalsliga og heldur ikki í absoluttum tølum h og tað loyði meg til tað næsta punktið sum er ati nógv av hesum her er eit sovorðni sovorðin vælgreytir millum danskt og føroyskt málsøki ella felags málsøkið o føroykt málsøki og til tað kann eg bara siga at vit hava eisini tørv á at uppbyggja nakrir almennir stovnar ella instututtiónir í føroyum sum skulu hava eftirlit við við vinnuligum virksemi í føroyum tað eru vit í holt við men tað snýr seg eisini um at heimtaka lóggávu sum er felags í dag sum ikki átti at verið í felags í mínum hugaheimi tí at eg gangi út frá tað er eingin annar sum er betur til at vurdera um hesi her tingini enn myndugleikar sum sum eru undir tí samfelagnm sum mann virkar undir og so harafturat kann mann jú eisini givi at mann fær kanska størri uttanrikispolitiskar heimildir veru við í altjóða samstørvunum um hvítvask tað eru vit longu nú í mun til hetta her f fái nchynascfors øh men ta onkursvegna tað at vit skulu byggja upp nakrar føroyskar instituttiónir sum skulu halda eyga við føroyska bankakervi føroyska tryggingarvirksemið og so framvegis øh so bleiv tað tosað eitt sindur um føroya altjóða skipaskráseting til tað kann eg siga at eg haldi eg eri samdur við jóandal tá hon siga at skipanin fyri sovit er góð tað haldi eg eisini hon er hon setir nøkur teknisk krøv til hvørji s hvørji skip kunnu vera í skipanini at tað so kanska eru nøkur nøkur hol í tað ber væl til at tippa politiskt vissu eg ynski er um tað men men í tí stóra heila haldi at fasskipanin rigga væl og tað er væl saktans at ynski politiskt at mann framhaldandi heldur fasskipanina aftraktiva fyri fyri útlendsk skip at skráseta seg í øh annars eri eg púra samdur í at at tað at mann í dag hevur samtykt ymiska lóggávu innan fyri hvítvask og at mann ikki samstundis hevur eina greining av ella vágameting av hvussu tað stendur til í tí føroyska samfelagnum tað haldi eg ikki gott nokk tí taki eg sjálvandi tí taka vit sjálvandi undir við at mann ger tað tað stóð eisini í viðmerkingum til tá ið hvíta hvítvakslógin var til viðgerðar í fjør at mann eigur at gera eina serføroyska greining tí ati sjálvt um vit hava nógvar felags lóggávu so kann mann siga at samfelagsliga er vt upp á nógvar mátar øgiliga nógv øðrvísi enn enn danmark og grønland eru og tað krevur onkursvegna mann hevur lóggávu sum er tillaga til føroysk viðurskiftir og tú kansnt ikki gera lóggávu sum tillaga føroysk viðurskiftir tú ikki veit ordiliga hvat tað er sum tú skalt løkja um tí er tað ein tørvur á at deognotisera og og kanska identifisera hvar ið tørvurin er størstur hvar vágin er fyri hvítvask og hvar hann kanska er minni tí at av tí at vit hava eitt eitt ræðuliga avmarkað politiskt apparat ella ella alment apparat so má mann brúka tær almennu resursurnar effektivt og tí má mann eisini finna út av hvar ið hvar ið tørvurin r størstur soleiðis at mann kann konsentrera innsatsin hjá almennu mindugleikunum í mun til váðan fyri hvítvask og annars tað at dilja fyri upprunan av av av peningi sum sum kanska kemst av krikrimunellum virksemi øh hetta her fer eg í vinnunevndina sum eg havi skilt tað og eg síggi sum úgangstøði positivt upp á hetta her hetta er sjálvandi nokk so vítfevnandi so kanska manska nágreina meira hvat hvat mann egentiliga vil tí at her verður hevr verðið viðmerkt alt møguligt sum mann sum mann hugsar um og tað skilji e væl at mann vil lofta tað broytt men at mann kanska finnur eina meira miðvísa at mann onkursvegna meira konkritisera hvat tað er mann egentiliga vil kannað og tað vóni at vit fara at fáa eitt sindur størri innlit í tá ið hetta málið fer til nevndarviðgerð takk fyri harra formaður
ja takk so eru viðmerkingar bjørt samulsen ger so væl
takk fyri faritakka bjarna kárasinir fyri eina góða røðu tað eru serliga hetta við kompitansiuppbygging sum eg haldi hevur øgiliga stóran relevans og ikki minst tá ið vit seta øgiliga stóra es lóggávu gildi onkuntíð gjøgnum danska lóggávu onkuntíð gjøgnum føroyska lóggávu í orðum føroyska lóggávu h so haldi eg ati vit ofta ikki ordiliga hava kensluna av um hetta nú er akkurát tillagað til føroysk viðurskifti men í hesum førinum er tað nokk so greitt hvat eg man vil mann vil gera eina sovorðna serstaka vágameting sum mann hevur gjørt í øllum øðrum ólondum sum hava sett hvítvaktslóggávu í gildi og akkurát hvat skal verða fevnt eini sovorðnari vágameting tað eru ú í veruleikanum serfrøðingarnar í føroyum sum skulu vísa á tað altso eg haldi bara at visti mann ikki ger tað so blívur mann bara við at koyra meira og meira lóggávu inn og leggja meira og meira krøv inn uttan amann egentiliga hevur nakra ja takk

omaður ja bjørt samensen hevur absolutt rættur eg segði tað kanska ikki nóg greitt men men ja mann skal fara til verka fyrst broytt øll tey allir teir sektorarnir og og vinjuøkini sum sum eru í føroyum og so kann mann snóra tað inn og og kanska fokusera upp á nøkur har mann heldur á vágin er størstur og so kemur mann við nøkrum tilmælum fyri hvar ið hvar skógvurin onkursvegna trýstir mest og so ger mann lóggágávu og skipanir hareftir tí at tað sum eg lgjarna vil undirstigla sum eg eisin segði røðuni tað er tað at av tí at vit hava avmarkar avmarkað tilfeingi til at hava eftirlit við og umsita hesi økini h og tá ið mann jú sjálvandi vil yvirtaka økið so má man vera so efektivur sum til ber tá tað kemur til at hava eftirlit við hvítvask øh og tí má mann konsentrera seg um tey økini har í vágini er størstur altso tð har sum mann sigur har sum mann hevur bygdur fistu frá heim takk fyri harra formaður
ja takk so erið næsturðøga landsmaðurin magnus rasmussen góðsvæl
takk fyri harra formaður ja hetta er uppskot til samtyktar frá bjørt samuelsen vegna tjóðveldi u vágameting av føroyum til fyribyrging av hvítvaski og krimunellum peningaflutningi heta ereitt evni sum hevur upptikið okkum í føroyum nokk so nógv mann sigur í í langa tíðir men kanska serliga nú ta seinastu tíðina nú søgur koma fram um at at ting eru hend har ið ið føroyar vera ein partur av tí

fyri ikki so langari tíð síðani fekk eg ein skrivligan fyrispurning frá bjørt samuelsen sum hevði nakað við hetta at gera sum eg so svaraði sum løgtingið sjálvandi hevur sæð og eg haldi at eg kann siga at hetta uppskotið í høvuðsheitunum eri tráð við tað sum eg longu havi fráboðað løgtinginum at eg ætli mær at gera og okkurt eri í farin í holt við longu nú tað verður tosað um um hetta her við at vit vita ikki akkurát hvussu hvat hendir í føroyum men eg fari so arbeiða fyri at vit fáa hagtøl serstøk hagtøl fyri føroyar ug millum annað tal og slag av málum og hvat víðari hendir tað fari eg arbeiða fyri og arbeiða

fáa sjálvandi ikki upplýsingar millum annað um ítøkilig revsimál tí økið er í stóran mun trúnaðarlakn tað tað men tað sig seg sjálvt h eg ætli mær eisini at ein serstøk vágameting verður gjørd fyri føroyar og hvussu hetta ítøkiliga kann gerast førast út í verki hetta her við við vágametingini tá er neyðugt at fara í samskifti við viðkomandi føroyskar og danskar myndugleikar tí sum sum tú verður nevnt her fleiri ferðir tá i tur bankasektorurin torurtað dansktu tryggingar so eru tað føroyskt og tí er tað neyðugt at bæði danskir og føroyskir myndugleikar seta seg saman og so havi eg eisini alment kunnað um at eg ætli mær r at farat eftirmeta ymiskar lóggávu skipanir har vágin fyri hvítvaskið kann vera stórur so eg eg taki alt hetta her líkasum til mín hetta sum hevur verið uppi og tað haldi eg havi skyldu til sum landsstýrismaðurin tá ið sløkt kemur upp so má eg syrgja fyri sum landsstýrismaðurin at tryggja mær at tað sum vit hava er so gott sum tað nú eina ferð kann bera til fyri aftur at koma til at siga hagtølini so er tað soleiðisnar og tað verður nevnt um at bankarnir líkasum fráboða tá teir síggja eina flyting sum kanska sær sær serliga út tað handlar ikki um at teir melda men teir fráboða til hetta sum eitur s o ella sø i k og so tá ið eitt ár er farið so koma hagtøl men men vit síggja ikki tey føroysku hagtølini tí tey eru í tí stóra pottinum og eg gangi út frá at at grønland eisini men har fari eg at hvussu at gera mítt til at vit kunnu fáa tey føroysku hagtølini út úr hesum her og so verða verður tað eí sor planini sum er ráðiligt altso mann kann ikki fara fara niður á sor plana mann kann líkasum gjøgnumskoða hvør tað er men kanska í ymiskum sektorum haldi sum tað verður nevnt her gso kann eg eisini kunna um at at eg fari á fund við danska vinnumálaráðharran sum umsitur hetta her fyrstu komandi ári har ið eg ætli mær at taka hesi her málini upp millum annað a hvussu kunnu vit fáa hesi her føroysku hagtølini úr hesum her mann sig tí stóra pottinum soleiðisar at vit í føroyum síggja tað og so eisini hetta er fyri at fáa fáa hesa her serføroysku vágametingina tí sum eg sigi ella segði har mugu danskir myndugleikar eisini koma á banan og hvussu akkurát tað skal førast út í verki tað fái eg ikki sagt og dugi g ikki tá ið tað er sagt so havi eg hug at siga og tað haldi er viktigt at okkara lóggáva í føroyum er á altjóða støði

onkrar skipanir sum mann hevur saknað til dømis oyðaragsskráin hon verður sett í verk fyrsta januar í tveyogtjúgu altso um ein mánaði og eisini heta her at vit hava samstarv við altjóðar myndugleikar á hvítvaskingarøkinum og gera áhaldandi batar fyri at alt skal verða so gott sum nú er tað verið nevnt eitt sindur um fass eg haldi jóhandal hann hann segði tað fleiri ferðir um hesa her góðu skipanina g eg havi onkntí husað eg givin um rætt eg hvionuntí hugsað um vissu vit ikki høvdu fass hvussu er so verðið vorðið men tað er soleiðisar við øllum skipanum at mann eigur javnan og hyggja upp á tað og tá ið nú hetta er komið fram um um eitt ella annað við fass so havi eg sett meg í samband við sjóvinnstýrið um ati altso eg eri lóggávu ella mannagongdir sum áttu at verða broyttar og og so er tað tað ja men har havi eg so nevnt eini fýra viðurskifti sum eg haldi í hvussu er at mann eigur t hyggja uppá tað er hvussu tryggja vit best at að eru bara reellar fyritøkur reiðaríir sum kom in í skipanina hvussu tryggja vit okkum best tað haldi eg er ein øgiliga viðkomandi spurningur at hyggja upp á tað og so hvussu sleppa vit av við tær fyritøkurnar sum misnýta hesa skipanina og so hevi tað verið tosað um hetta her umboðsfólkið tað skal vera eitt umboðsfólk altso er regluverkið rundanum umboðsfólkið er eru tær nóg neyvar ov nóg góðar og so tað fjórða hvussu kunnu vit styrkja sambandið millum taks og fass altso skatta myndugleikan og so so har er longu eitt arbeiði farið í gongd við at hyggja eftir fastskipanini ikki tað at fastskipanin er ikki góð tí tað er hon men lat okkum hyggja eft nøkrum viðurskiftum er tað nakað vit kunnu gera betri so samanumtikið eri eg sum landsstýrismaður og ráðið í gongd við hesi her viðurskiftini okkurt er sett í gongd og sum eg segði at eg skal á fund við vinmálaráðran kollerup um um ein mánað ella so og har ið vit taka tað upp sum hevur danskar myndugleikar at gera men eg vil takka uppskotsstillaran fyri at líkasum seta hetta málið á breddan tí htta hetta er eitt alvarsmál og vit eiga at gera alt fyri at okkara skipanir eru góðar og tryggar og so at enda so vil eg endurtaka at okkara lóggáva er á altjóða støði men vit eiga alla tíðina at ansa væl eftir takk fyri harra formaður
ja takk so er tað viðmerkingar bjørt samuelsen ger so væl fyri
eg far at takka landsstýrismanninum fyri eina serstakliga innihaldsríka røðu øgiliga fegin um at hoyra at hann er initiativríkur á hesum økinum tað sá eg eisini í í svarinum uppá ein fyrispurning frá mær sjálvari sum komu næstan fall saman við framløguna av hesum uppskotinum serliga eisini tað at hendan her elektroniska vága neiskrásetingin av fyritøkum altso eigaraskrá kemur fyrsta januar tí tað er nakað við t eftirlýst í fleiri ár tí sannheitin er at tann støðan evr verið verri í føroyum síðstu árini enn við stit bakka aftur á eini tíggju ár av nøkrum grundini ikki skal koma in á nú men so kundi eg hugsað mær spurt landsstýrismannin altso hetta við ati at gera hesa vágametingina hevur hann gjørt sær nakrar tankar um hvussu hann tryggjar at at hon eisini verður gjørd av av av atso at føroyingar at vit brúka ta kompitansana sum er í føroyum til at greina hetta so vit eisini alla tíðina varðveita uppigjá kompitansina at hava eftirlit við hesum
magnus rasmussen
ja takk fyri harra formaður ja eg eg nevndi hetta her við at tað eri jú danski myndugleikar tað vita vit altso tá bankasektorurin og autokatanir míini tað er t tað eru danski myndugleikar meðan tryggingin er føroysk og tí tí mugu vit tá ið vit fara t hyggja upp á at vit fáa eina sora felags serføroyska vága meting at at báðir partar altso bæði vit í føroyum og danir mugu líkasum seta sum saman hvussu gera vit hetta her tað er eingin ivi um at tað skal verða høg kompetansa á hesum her økinum og kann hon eisini vera í føroyum so er so er tað sjálvandi ordiliga gott men akkurát hvussu mann fer at skipa tað tað tað er ikki komið so langt tí tað verður líkasum tikið upp og og tað má tosas um eg eg eg dugi ikki at siga nú hvussu man siga endaúrslitið verður men eg haldia hetaer ein spennandi uppgáva fær í holt við og eisini ein neyðug uppgáva takk fyri
so er tað siriðs stendbergsførandi viðmerking
takk fyri harra formaður eg hoyrdi at landsstýrismaðurin nevndi hetta her við vinnuskrá skuldi koma nú tað hevur verið nokk so seftirspurt í eina tíð er tað soleiðis at tað arbeiðið ferligt og klárt at seta í verk hat tað niðan løgtingið ella hvussu verður við tí málinum er tað ein lóg um vinnuskrá ella hvussu hvussu verður tað tað ljóðaði sum at at tað var klárt frá fyrsta januar magnus
rasmussen
takk fyri harra formaður nú er tað sum kyni tak meg ikki í tí men eg haldi tað verður sett í verk fyrsta januar og hvussu eg minnist rætt so hava vit í løgtinginum játtað pengar til at tað arbeiðið skuldi gerast takk fyri
henry golden viðmerking
eg haldi fínt sum landstýrismaðurin sigur tað hann nevnir nøkur ting sum sum hyggja hygja uppá serliga etað er hvussu mann sleppur av við tey spiltu eplini uppií øhtað er tað er nokk eingin ivi um at longri vekmann kemur frá føroyum trar et at fylgja við og og kanska meira yvingasomu eru nøkur av reiðarínum so tað er tað er ein ein stórur insassur at at at at fáa tað fáa tey vekr tey tey fái sum oyðileggja ta frálíku skipanina sum kur ellars hava so so tað tað tað krevur nakað men men men men tað er fínt at mann fer í holt við tað nú soleiðis at at at at onnur fáa at vita at her nyttar ikki at koma bara og og og og einki skilur á
væl smussa
ja takk fyri har formaður ja tað haldi er er eisini týdningarmikið tí at tað er so óalmindiliga skjótt at at tað kann skaða okkum í føroyum umdømi tá vsitalukur sum kemur út í orð at her her eru møguleikar og tí eigur man at fáa tað ringt upp fyri ró ta s vsleppa pá nakran máta ber til tað er hvussu er ein setningur sum sum mann sigur skipað eftirlitið ja skal hyggja uppá nettupp hvussu kunnu vit fyribyrgja at mann sigur ólóglig ting koma inn men eisini tað sum ikki ikier í ordan hvussu fáa vit lúka tað út takkfyri
høgni hoydal
ja harra formaður eg haldi eisini at landsýrsmaðurin hevur tikið hetta málið í álvara tað fegnast vit um øh men eg kuni hugsað mær at vita um hann kundi sagt eg havi spurt um tað ávur tinginum eina greiða meining um eitt annað mál sum hevur undir farskipan tað var heta málið við samherja sum kom fram at hava brúkt fasskipanina og seytjan milliónir krónur sum skuldu hava verið hjá manningum sum v hetta var ta var niðri ínamibia vórðu ikki tiknar og o so rinda tær mæra pengarnar aftur eftir ráðum frá einum førkum advokati í beinleiðis sjónvarpssending og hvat er hent meira í tí málinum altso tað kan ikki bera til at ein fyritøka kann hava snýtt í skatti fyri seytjan milliónir tá er ongar avleiðingar er finguð nn man kasn afta siga mær taðkoman veit um nakrum tað máli al eg hvussu er siga at hetta gongur ikki hetta má at fáa avleiðingarg
rasmussen
ja takk fyri harra formaður nei eg eg má siga at eg eg kenni ikki meira til tað málið enn tað sum eg havi hoyrt í fjølmiðlunum men eitt av tí sum eg havi biðið stýrið hyggja uppá ta eg nemiliga hetta her samskifti og sambandið ímillum taks og fass og tað er eisini við tí fyri eyga at tað ikki skulu kunna henda ting sum ikki eiga a henda men akkurát ítøkiliga málið tað tað kenni eg altso ikki nakað til takk fyri jatakk

takk fyri harra formaður tað er eitt uppskot um at fáa eina serstaka vágameting og átøk at fyribyrgja hvítvask og øðrum fíggjarligum kriminaliteti sum bjørt samussen hevur lagt fram vegna tjóðveldi eg haldi t itt gott uppskot e haldi r eisini er eitt neyðugt uppskot og eg haldi eisini at tey flestu sum hava havt orðið hava sæð alvorðin í tí og eisini týdningin av at mann má hyggja eftir teimum skipanum mann hevur og tað er gott at hava góðar skipanir men ongar skipanir eru væl sterkari enn tey fólkini sum umsita tær føroyar skal sjálvandi ikki misbrúkast til hvíting ella til fíggjarligan kriminalitet og tey fólk í føroyum sum umboða útlendskar fyritøkur muga sjálvandi eisini hava nøkur krøv sett til teirra virksemi okur hava sæð nøkur dømir í miðlunum í seinastuni sum fáa okum ivast í um hvat gongur fyri seg men okur vita for lítið men eg vil siga at aftaná onkra sending so havi eg sitið við kensluni av at føroyar hevur verið brúkt sum finna í einum talvi til at taka mat úr munnunum á børnum í aferikanskum londum og tað er ein ein óbehagilig kensla men okur vita ikki nokk um hetta okur vita at mál eru fráboðaðir til seik ella hvat eitir men hetta er enn eitt dømi um at tað sum okur ikki hava ræði á tað hava okur for lítla vitan um tí okur fáa einki at vita aftur nógv mál verða fráboðaðir tar eru fáar ákærar reistar og eg haldi meg ikki hava hoyrt um nakað mál sum hevur verið í rættaskipanini men tað kann vera at onkur annað veit um tað

haldi tað virkar eitt sindur løgið upp á fólk tí at sum vanligur kundu so hevur tú eina ótrúliga lítið ræðistrúm kann man siga tá tað kemur til peningastovnar vitskulu seta pengar inn tú skalt gjøgnum nógvar reglur fyri tað men tá ið tað kemur til hesi stóru málini so finn mann ein kensluliga av ati at tað virkar øðrvísi men allarhelst er tað ikki so men okur vita for lítið um tað men men mann fer eftihr kensluna av ati omman plagdi at siga at í stóru latið man gó vi smá hangemann tað er nokk okkurt um tað sjálvandi skulu okur ikki hava at hava á reglum men okur skulu hava tær rættu reglarnar og hvat er so tað rætta tað er so tað sum ein sovorðin vága meting eisini skal føra fram til og so er taðheta her við fastskipanini sum eg haldi eg rætt at mann fer inn og eftirmetir tá ið tað var frammi efta her málið um samherja sum eisini varð ølýst í miðlunum tað minnist eg at eg hevði nakrar spurningar til løgmann øog hann svaraði tá skrivliga at tá hevði taks meldað samhevðað til løgregluna í sambandi við hesar seytjan milliónirnar eisini sum vórðu betaldar aftur men tá svaraði løgmaður skrivliga at tað var ilt at koma til aðra niðurstøðu enn á fastskipanin varð misnýtt og tá var tað tað at mann hevði brúkt betalt fiskimonnin ígjøgnum skipanina sum ella s bara er til ffarmaflutning so at tað hevur verið sett orða frá løgmansi síðu at her er okkurt sum mann má fylgja upp uppá og hvar tað er í rætta skipanin tað vita okur ikki men eg haldi t nakr fáir dagar síðani tað bleiv sagt at einki var hent víðari í tí málinum og so kemur het her nýggja málið upp úr kongu eg haldi eisini teir eisini nakrar spurningar eg eri ikki iva um at løgtingið má handla tí tað má ikki vera nakar ivi um at tað sum fer fram í føroyum ella ígjøgnum føroyar má sjálvandi vera lógligt og antsterndigt fyri okra tjóð og tað má ikki á nakran hátt ávirka til ella viðvirka til fíggjarligan kkriminalitet tað trúgvi eg tey allarflestu her inni eru samd um vissi okur fáa gjørt eina váða meting so átti tað t hjálpt okkum at typt tey hol sum kunna vera í lóggávuni tí tað taki eg sum givið at øll her inni vilja men so leingi mann ikki ger tær neyðugu metingarnar og ikki hevur ta neyðugu vitanina so kann mann heldur ikki handla og tað e eisini sjávandi gott at hoyra landstýrismaðurin eisini hevur tikið er danskt og okur fáa sjálvandi lítið at vita og tí í lógarverki heldur ikki tillaga til føroysk viðurskiftir og løgtingið kann heldur ikki lóggeva tað sum løgtingið vil eg haldi sjálvandi at okur eiði at hava ræðióhsin her økinum sjálvi í løtuni hoyra okur hvørki aftur eg heldur síggja ovum nøkur mál verða reist í rætta skipanini okur síggja hvørfalla tað gongur øl longu tíð frá málini koma inn til um at hoyra nakað aftur okur fáa ikki nóg stóran mun tillaga lóggávuna til føroysk viðurskiftir og okur fáa heldur ikki bygtar førleikar upp í nóg stóran mun sum okur kunna absolutt røkja sjálvi og so er tað sjálvandi het her við at føroyar má hava gott umdømi í útheimunum tí okur liva av útflutningi men tað snýr seg absolutt eisini um moral okur munnu hava trygd fyri at tar virksemi sum fer fram gjøgnum føroyar og í føroyum livir upp til bæði hetta her við at fyribyrgja kriminalitetið men eisini til nøkur etisk krøv takk fyri ja tað er ein
bjørt samuelsen nei tað var nokk so at samuelsen hevur biðið um orðið orsaka tað var mín feilur orsaka eg tók feil ger so væl
takk fyri harra formaður eg ætlaði ati takka tingfólkið teimum sum hava luttikið ísnorðaskiftunum og landsstýrismannunum fyri orðaskifti eg haldi hetta bleiv eitt sakligt gott orðaskifti og tað er ógvuliga deiligt at hava tað á tingi viðhvørt hetta er sjálvandi eitt rættiliga eg vet kum eg skal kalla tað fløkt hetta eru hvussur eitt øgiliga samansett mál har tað er nógv nógvir ymiskir lutir sum eru partar av málunum og eg havi hug at bara líka at draga ein paralell til nú snýr hetta seg um hvítvask og fíggjarlig kriminaliteti og at at binda fyri tí millum annað við at gera eina serstaka føroyska vágagreining soleiðis at mann kann brúka eisini tí nýggju lóggávuna til soleiðis sum hon er ætlað tann nýggja hvítvakslóggávan tann fyrsta kom faktikt í tvey túsund og átta tá var eg sjálv vinnmálaráðharri leyðarna fyri løgtingið og hon var meira generell meðan hendan nýggja er øgiliga fukusera upp á mann nettupp skal seta meira inn har váðarnir eru størstir og til tað krevst jú at mann hevur gjørt eina serstaka greining og er ógvuliga fegin um at landsstýrismaðurin tekur hetta økið í í stórum álvara men eg kundi hugsaðær ar dream paralell til tá vit høvdu hesa trupulleikan t vit høvdu ein banka sum fór á heysin fyri nøkrum fárum árum síðan í føroyum eikbanki og har tað so vísti seg aftaná at bankin í føroyum var jú ikki hvørt insolventur ella farin av húsagang men bleiv drigin við niður av teimumka man siga garsmangunum ella tað at hann átti eitt dótturfelag í danmark og eg haldi at avbjóðingin har bleiv øgiliga nógv at at okkara fíggjargeiri er undir eftirlitið av tí danska fíggjareftirlitinum og finansell stabilitet fíggjarlig støðufesti og í føroyum vit høvdu vit vinnast vit høvdu ein løgmann sum heilt stutt áðrenn alt rullaði faktiskt hevði fingið at vitað at alt sóv væl til og allíka vísti tað seg at tað stóð illa til og og tað fekk fatalar avleiðingar ikki minst fyri øllir hesi allir hesir føroyingarnir sum mistu ófatiliga nógvar pengar allir hesir smáíleggjararnir sum vóru nógvir nógvir hundraðtals føroyingar mistu túsundtals føroyingar mistu pengar men eg haldi at ein avbjóðing eisini er tá ið seinni tá i mann so setir seg hjálpapakkarnar í í gildi fyri eisini at forða fyri at mann hevur fleiri bankar sum fara á húsagang so hevur mann aftuð ta avbjóðing at hetta er altíð altso innlitið liggur altíð í danmark meðan taka vit tryggingargeiran so hevur mann jú føroyskt eftirlit við øllum tryggingargeiranum og í føroyum hava vit so eisini ein av okkara allarstørstu bankum hevur bæði tryggingarvirksemi og bankavirksemi tað vil siga harra formaður at vit í einari støðu hvar ein av okkara týdningarmestu fyritøkum í landinum er undir eftirlitið bæði úr danmark og úr føroyum og eg haldi at tað er óheppið altso eg sum tjóðveldsfólk havi eg sjálvandi at brennandi ynski um at vit yvirtaka bankalóggávuna eg rokni ikki við at fái magnusrasmussen landsstýrismann við upp á tað men eg haldi í øllum førum vit áttu at tryggjað okkum at í øllum teimum førum hvar tað er vetalarfyritøkur í føroyum sum eru undir eftirlitið av av donskum eftirliti í hesum førum er tað sjávandi bankarnir at vit hava tað neyðuga innlitð og og tí haldi eg eisini fyri at venda aftur til hetta her uppskotið hjá okkum um um um vágameting so haldi eg ati at tann partin sum snýr seg um at fáa innlit í upplýsingarnar er nakað av tí allarallarviktigastu eg haldi at vit hava lítið sindur forlætt við at bara halda náh jamen nú ligg er hetta hjá okkara ábyrgd á hetta liggur hjá einum danskum myndugleika og so pjøðast vet ikki t vita nakað tað haldi eg kann vit hava sæð í føroyum sum nevnt at tað fær fatalar avleiðingar tá ið vit ikki sjálv sita við røttu vtan vitanini og har vit kunnu taka neyðug stig til rætt týspunkt so men eg skal ikki leggja so nógv afturat bara at siga tað at eg eri fegin um at landsstýrismaðurin ætlar at seta nøkur ting í gongd á hesum økinum og eg gleði meg til at viðgera málið í vinnunevndini har eg vænti at vit fáa betri tíð til at fara ítøkiliga inn í hvat tað er mann ætlar at gera og hvat mann kann gera og eg vóni ati at hetta uppskotið so til so betra hevur til at mann at mann færsett tey røttu tingini í gongd takk fyri hara formaður
ja takk fyri tað er ikki fleiri sum hava biðið um orðið so eru orðaskifti enda og hetta málið verður tað verður beint í vinnunevndini vit eru so komin til framløgu og skal leggja trý álit fram tað er fíggjarnevndin tað øll trýr frá fíggjarnevndini tað er løgtingsmál nummar níggjuogtjúgu tað er uppskot til løgtslóg um broytin í løgslóg um skatting av kapitalvinningi kapitalvinning skattalógin álitið í tíð er lagt fram og síðani er tað í løgtsmál nummar trýogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald mervirðisgjaldslógin og í løgsmál nummar fýraogtretivu tað er uppskot til broyting í løgtslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum tey trý álitini eru við hesum løgd fram tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur mánadagin tá eru vit komin út til trettanda desembur tann fundurin byrjar klokkan eitt tá er fyrsta skrá triðja viðgerð av løgtnsmá nummar áttaogtjúgu uppskot til løgtslóg um í løgtingslóg m broyting í løgslóg um áseting á skatti og triðja viðgerð av uppskot til eykaeyka fíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu tað er tingmáli nummar einogfjøruti síðani verður verðurviðgjørt undir einum løgsmál nummar trettan fjúrtan og fimtan tað er uppskot til løgslóg um broytin í løgslóg um barsilsskipan tað er hetta her í samrøður javnsettar pápar og so er tað uppskot til samtyktar um at dagføra rættagangslógina tað er eisini í samband við samróður og tað triðja er í løgsmál nummar fimtan uppskot ti løgslóg um broyting í løgslóg um barns rættstilling lóg um arvilóg lóg um foreldru mynduhuld og samveru lóg um anerkennilsi av norðurlendsku tgsamløgu tey trý málini verða viðgjørd undir oynum so er framløga eisini á skránni og eg kann eisin siga tað at tað verður eisini tingfundur týsdagin klokkan eitt hann verður eisini lýstur á á heimasíðuni nú og tað verða tey trý málini sum blivu løgd fram frá fíggjarnevndini efta álitsum verða viðgjørd tá so er hesin fundur lokin